tingfundur er settur vit fara til dagsskránna í dag trettanda apríl og fyrst á skránni í dag er ein atkvøðugreiðsla um skrivligan fyrispurning nummar tólv tvey túsund og tjúgu t hann er til jakob vestergaard landsstýrismann í fiskivinnumálum og tað er ingolf s olsens sum hevur sett hann spurningin fram hann er viðvíkjandi royndum við skiljurist og cmipelagiskum trol og vit skuldu so atkvøða um tað vussu eingin mælir ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningurin skal svarast tað er samtykt síðani koma vit til aðru viðgerð og fyrst er tað av løgtingsmál nummar fýrs tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtinslóg um tryggingarvirksemi tekning av ávísum sertryggingum í útlendskum tryggingarfeløgum hvør biður um orðið tað er bjørt samuelsen sum biður um orðið hum fær orðið
gersovæltakk fyri harra formaður tað er álit í løgtingsmálið fýrs uppskot til løgtingsmál um broyting í løgtingslóg um tryggingarvirksemi tekning av ávísum sertryggingum í útlendskum tryggingarfeløgum landsstýrismaðurin í umhvørvis vinnumálinm helgi abramsen legði málið fyri tingið tann níggjunda februar í ár og aftaná fyrstu viðgerð átjanda februar varð tað beint vinnunevndina nevndin viðgjørdi málið á fundi níggjunda og sekstjanda mars undir viðgerðini hevði nevndin fund við umboð fyri tryggingareftirlitið og landsstýrismanni í umhvørviso vinnumálum helga abramsen lógaruppskotið hevur sum endamál ag nøktað ein aktuellan føroyskan ygingatørv og at gera viðurskiftini lóglig við at lata upp fyri at tryggingarfeløg úr es skrástrika eps londum sum í dag ikki lógliga kunnu reka virksemi í føroyum fáa møguleika at tekna nakrar sertryggingar sum tørvir serligur á og sum í stóran mun í dag longu verða teknaðar talan er um at tryggingarfeløg úr es eps londum frítt kunnu tekna hesar sertryggingar í føroyum og tær eru skroktrygging á flogførum ábyrgdartrygging av flogførum ábyrgdartryggingavskipum við einum bruttutonsatali upp á trý hundrað ella meira p o i trygging og ábyrgdartrygging av flogvøllum tað sum eira airpor tleiða bilodi insdjurins í hoyringsskrivið til málið vísir tryggingarmeklara á ójavnar kappingartreytir millum meglarfyritøkur og tryggingarfeløg í mun til atgongdina hjá kundum til at tekna tryggingar uttanlands vinnunevndin heitur á landsstýrismanninum í vinnumálim um at taka henda spurning upp og tryggja javnsettar kappingartreytir á marknaðinum nevndin setir fram soljóðandi broytingaruppskot í grein eitt nummar tvey verður grein seksogtretivu orða soleiðis her í landinum er tað ikki loyvt við vinnuligum endamáli at hjálpa til við at beinleiðis tryggingar hjá persónum búsitandi í føroyum føroysk skip ella aðrir vágar sum eru í føroyum verða teknaðar hjá øðrum n eitt føroyskum tryggingarfeløgum tvey útlendskum tryggingarfeløgum sum líka treytirar í grein tveyogtjúgu stykki eitt ella grein trýogtjúgu stykki eitt umframt útlendskum tryggingarfeløgum sum hava fingið loyvi frá tryggingareftirlitinum og trý tryggingarfeløg úr es pslondum ið tekna vága sambært grein eitt stykki níggju og til ta síðsta so er tað tær nevndu tryggingarnar sum vórðu nevndar í áðni viðmerkingar til lógarbroytingina talan er bert um teknisk ar løgfrøðiligan broytingar í grein seksogtretivu eingin broyting er í sjálvum innihaldinum við hesi broyting tekur ein samd nevnd undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað o vit fara at atkvøða í málinum og sum røðarin er nevndi so er eitt broytingaruppskot og tað er frá eini samdarnevnd vit atkvøða nú um broytingaruppskot ger sovælja atkvøða enn so eru vit liðug at atkvøða og málið er samtykt altso broytingaruppskotið samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari móti ongari blankari og vit atkvøða so í málinum soleiðis broytt tað fara vit at gera nú ger so vælja so eru vit liðug at atkvøða og nei tað er ein atkvøða sum manglar soleiðis so vórðu vit øll og sum eru her til staðar níggjuogtjúgu tað er níggjuogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk og málið er sostatt samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viggerð síðani er tað fara vit til aðru viðgerð av løgtinsmálin um hundrað og sekstan tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um lestrarstuðul og har stendur í parantes eftirliti við lestrarvirkni reglur um stuðul til skúlagjald til lestrarfyrireikandi altjóða námsútbúgving uttanlands norðuratlandsflokkur javnsettur miðnám í føroyum og hægri hámark fyri skúlagjald til útbúgving norðan uttanfyri norðurlanda tað verður
sóni nolsu joensensum fær rði gersætakatakk fyri harra formaður sum sagt so er ra løgtinsmáli nummar hundrað og sekstan um uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um lestrarstuðul sum landsýrismaðurin hevur lagt fram landstýrismaðurin í uttanríkis og mentamáli jensarana hevur lagt málið fram fimta mars tvey túund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sekstanda mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint í mentanarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fýraogtjúgunda mars tvey túund og einogtjúgu og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálin jenis av rana saman við stutna í stuttum so eendamálið í uppskotinum er at áseta greiðar reglur fyri eftirlit við lestrarvirkni og heimild til studna at krevja studning afturgoldinan í ávísum førum at fáa til vegar heimild at veita skúlagjaldsstudning til føroyskar næmingar sum taka tvey ár av geminatialari miðnámsútbúgving á altjóða geminatialari útbúgving uttanlands í triðja lagi at fáa til vegar heimild at javnseta føroyskar næmingar sum taka miðnámsútbúgving sum liður í norðurlendskum samstarvi og sum lutvíst er staðsett í føroyum við aðrar miðnámsskúlanæmingar í føroyum og í síðsta lagi at broyta hámarkið fyri skúlagjald í sambandi við hægri lestur uttan fyri norðurlond í hesum ein sømd nevnd tekur undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotiðtakk fyriharrao
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so eru orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum sum ein samdnevnd hevur mælt til at samtykkja vit atkvøða so í hesum málinum ja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvoðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er fer so soleiðis samtykt til aðruviðgerð vit fara víðari í skránni og nú er tað onnur viðgerð av løgsmál nummar tveyogfjøruti tað er uppskot til løgslóg um broyting ar løgslóg um lópikenkør jum straffiløgum til revsilógin landhásvik og onnur brotsvark móti sjálvsavgerðarrætti og trygd føroya fólk og annað hvør biður um orðið tað er kristian ja tað hetta er altso uppskot til løgslóg um broyting í lógbukenslusi um straffilógin og revsilógin og tað verður kristian andreasen sum fær orðið
bydding og skaðalig inntøkuvirksemi og brotsverk í familjuni og málið hevur verið il viðgerðar í rættarnevndini

og vit høvdu málið etir viðgerðar á fund fimmogjúgunda ogtretivu novembur annan desembur sjeytana januar fimmogtjúgunda februar og tíggjunda mars í og vit hava havt fund við umboð fyri sinnisbata megd landsfútan og løgmann og tað sum er aftan fyri uppskotið tað er tað at á heysti í tvey túsn og fimtan tá samtykki løgtingið at heita landsstýrið um at dagføra føroysku revsulógina og tað er ein stór og tíðarkrevjandi prosess og tí máta býtrast sundur í hóskandi partar sum kunnu so bleiv revsilógin yvirtikin til føroysk sermálið tvey túsn ogníggju og ein partav arbeiðinivr verið set umsett tær donsku tá galdandi tað sum vit yvirtóku til til til føroyskt og man kan siga so at hesin her parturin sum nú hevur verið til viðgerðar er ikki bara eina umseting sum so men eisini ein innihalslig broyting í við tað at mann ikki bara føroyska revsilógina men mann setir inn teir stovnarnir sum skuldu verjast saman við landasviku svíðari soleiðinar at mann revsar álop á løgting og landsstýrið og sovíðari og teir stovnarnir sum eru sum er í føroyum og so hevur mann eisini nakrar reglur um at manni sjá foyskit eisini kann revsast vist mann ger seg inn á donsku stovnarnar sum fyrr vórðu nevndir í revsilógini og rættarnevndin hon hevur so býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og meirilutin tað er samgongan og javnaðarflokkurin sum taka undir í uppskotinum og vit siga at tað er avn tórum týdningi at okkara revsilg verður endurskoðað við jøvnum millumbilum løgtingið hevr fult lóggávuvald á revsirættanig økinum hetta gevur møguleika fyri at tillaga revsirættarligu reglurnar til føroysk viðurskifti og

og tað sum serliga hevur elvt til orðaskiftið undir fyrstu viðgerð tað er tað sum stendur har at tann sum fremur eina ger í miðar eftir við útlendskari hjálp við valdsnýtslu ella við n um valdsnýtslu at loysa ella leggja føroyar ella partur av føroyum undir fremmand vald verður revsaðu við fongsli su víðari og og har er tað øgiliga viktig at undirstrika at tað sjálvfylgiligt bara er ólóglig virksemi vit vit tosa um her tað er á ongan hátt ætlanin viðóst hesin er orðingini at raka lógligt politisk virksemi tí áttaoghálvfems elogvantaáfems skal skiljas ítt samanhangin sum ásetngi setta inn lógina nevniligani undir yvirskriftini landagsvik og onnur brotsverk móti sjálvsavgerðarrætti og trygd føroya fólk og annað hetta her við at verja sjálvsavgerðarrættin og trygd føroya tað er ein regla sum skal verja bæði ta uttaru og innaru trygdina í landinum móti álopum o hóttanum o landasviku tað verður vanliga lýst sum tbrotsverk móti um landi ella landsmyndugleikum sum ger seg inn á trygdina ella sjálvsavgerðarrættin há einum landi tann revsiverda gerðin er trý býtt útlendsk hjálp valdsnýtsla ella hóttan om valdsnýtslu og annar løgleysur háttur útlendsk hjálp skal skiljast sum ólóglig útlendsk hjálp tað vil siga at við fíggjarligum tvingsli ella øðrum tvingsins fyriskipanum so sum avbyrging og politisk trýst asi blokatur o su víðari við valdsnýtslu hóttan og valdsnýtslur meinast ikki einans við vápnamegi og nýtslu ag harðskapi men eisini víðfevnd tvingsins ráð tað krevst tó at endamálið við valdsnýtsluni ar hóttanin um valsnýtslu er at fremja kvett ella leggja føroyar ella partur av føroyum undir framan vald

sum sagt vit taka undir ví uppskotinum og hava ikki sum so naka broytingarupskot til hesi viðurskiftini með tað er komin ið einm feiligu uppskoti i við at vit hava ella uppskotstillarin hevur strikað es flaggið men tað vísi seg siga attað flaggið vit tosa um her er tað gamla flaggið hjá europaráðnum og skal tí innaftur lógartekstrin og tí er eittbroytingar upsskot viðvítjandi barak hunraðog tíggju e hvar eð mann aftaná samand við tjóði setir inn europaráðið og so er eisini tað at málið hevur verið leingi til viðgerðar so gildistíðin verður broytt fráfyrsta januar tveytúsnu einogtjúgu til fyrsta juni tvey hundrað og tvey túsnd og einogtjúgu

sum meirilutin hevur hetta við revsilógini er eittdrygt arbeiði og sjálv fylgist eisini nú síðstu dagarin tað givi e elt til ymisk kjak og sovíðari og eg haldi tð øiliga vikt a undirstrika tað at nú er tað soleiðinr at t er løgtingið sum hevur lóggávuvald á økinum so okkara uppgáva her løgtinginum ikki bara umseta men tað er at taka støðu til og og reka politikk økinum alsu tavil siga eisini revsirættarliga politikk hinvegin er tað seinin við revsilógina í revsilógin er ein er ein er ein øgiliga týdningarmikið lóg og tað er øliga viktigt fyri rættartrygdina samfelagið at revsilógin liggur nøkulunda føst tavísji tað er ikki ein lóg sum skal broytast í tí ogtí tí er man at vera varin við at broyta revsilógina og mann skal eisini matað skal eisini vera vera mannskal vera varðsemi við at at at brúka fær nógvan brúka for nógvar politiskan retorikk upp á revsilógina tí revsilógin er er ein grundnormur sum er galdandi í samfelagnum kanska óhangudi av hvør situr í landsstýrinum og og og tí tí skulu einhvørt broyting í revsulógini umhugsa sera gjøllan tá ið so kemur til revsing hvør revsing skal ásetast so hevur tað so er tað eisini viktigt at mann í viðmerkingunum e er prinsisur um tað men eg vil siga tað at í í í mun til ta kjakið sum evur verið nú akkurát um revsilógina so er tað soleiðis at tað er dómsvaldið og bara dómsvaldið sum út málar eina revsing

hvat er galdandi í føroyum sm er avgerandi og einki annað vit hava fult lóggávaldaøkinum og tí skal eisini djósvaldið respektera tað haldi eg
takkfyr hara formaður ja takk
eru nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen fyrst ger su væl ja takk fyri revsilógin varð yvirtikin væl saktans eisini við teirri hugsan at mann skal kunna tillaga revsilógina til ta samfelagið sum virkar í tað føroyska h khristin andreasen tosar um grein áttaoghálvfems sumí botnagrund sigur at tað revsiverkt at vera loysingarfólk í føroyum og so sigur a nei tað skal ikki eg skilja soleiðis men hevur mann broytt tað í tí føroysku revsilógini og um ikki hví hevur mann ikki broytt tað soleiðis at tær viðmerkingar til a greinina ikki eru til at fara skeivar av og kundi christin andreasen eisini nevnt hvørjar aðrar broytingar hevur mann gjørt í revsilógini fyri at tillaga revsilógina beinleiðis til føroysk viðurskifti og tað hugsi eg um týðandi broyting
-lógin takk
christian andreasen takfyriharformaður jú at vit hava j umhugsað at broyta áttoghálvfems men vit hava lisið okkum til hvat hvussu í í hvat er hvat ligur aftan fyri ta ta lógargreinina o nú má má eg s afturvísa tilviðmerkingarnar í tí donsku straffilógini tað er heilt upplagt at tað er bara ólógligt virksemi lógligu útlendsk hjálp hvat hon sum kann vera er ikki er ikki strafpar og tí kann mann saktans saktans saktans verða loysingarmaður í føroyum t eingin vandi fyri at blíva ákærd eftir áttaoghálvfems ffyrfyri tann sverðskuldin og so er tað hettahr við at hvørja aðrar broytingar eli gjørdar jú mann hevur gjørt ta broytingarnar mann hevur gjørt lógina atiðligani til føroysk viðurskifti soleðinar tí at nú eru teir føroysku stovnarnir fyrr stóð ta fyrr stóðu tað bara fólkatingit og statsmyndihitin og heiyðisrætt og dránningin og suvíðari nú hava vit tikið tað føroysku stovnarnir við eisini løgmann landsstýri og løgting og svíðari so tað sigu sjálvt at tað er eisini ein bati í mun til tað sum var galdandi áðrenn og so hava vit eitt uppsamlaðsk bestemnilsi um at tað sjá fyit eisini er galdandi visti mann ger nakað av teir donskustovnarnar tí vit eru framvegis í formelt í kongaríkinum og tí mát
tað er eisini vera við takk fyri formaður so fær
annika olsen nen viðmerkingtakk fyri harra formaður khristian andreasen kennir um nakarrevsulógina øarbeiðir við henni til dagligt og eg eri faktiskt samd við khristian andreasen í tí tá ið hann sigur tað at t vitaat mann hevur yvirtikið revsilógina so hevur mann ikki har við rættseind longur millum danmark og føroyar tað merkir eisini tað at okur kunnu áseta revsirammur sum kanska eru hægri enn tær donsku og tað kunna vera viðurskifti í føroyum sum tala fyri at mann ger tað hvat fer er royndir hevur khristin andreasen í mun til atat føroyingar fara inn og og áseta til dømis í í nacodikamálum tí at føroyar er eitt lítið viðbregiðland og tað er nógv kanska man siga størri avleiðing at innflyta rúsevnir í føroyum enn til dømis í í í stórum londum tað fyri royndir hevur mann á økinum til at kunna áseta hg
ir rósrammur enn tær donsku
christian andreasen takkfyr hara formaður vanligvíst er tað soleiðis ati tað er dómsvaldið sum ásetir revsingina og og ger eitt rættar praksis økinum mmoftani r prinsipiellamál lógmandafyri dómsvaldið fyð t finrút av hvat er revsinið í vogi í tí sakini mist fyst fyrsti for maður mann roynir eina eina sæð men viðvíkjandi brotsverkum er enfyrð úsevnir sum verða smugdar til føroyar har hevur hægsturættur fyri nógvum árum síðani sagt at revsingin vi heronu ger tað í føroyum og í grønlandi skal vera hægri enn í danmark so her at hava vit eit dømi um hvar revsingin verður sett hægri av dómsvaldinum enn í ríkinum annars ella í danmarka annars og tað er tí at mann vit verja tey smáu samfeløgini ímóti hesum evnum ha so tað er tað er heilt upplagt at at tað føroyska løgtingið og vit sum lóggeva í føroyum vit mugu taka støðu til hvat fyri revsiramm ið ynskja vit tillaga til føroysk viðurskiftir og tað fer at vera og tað far altso revsilógin við tíðini fer at altso hon vit hava gott nóg í yvirtøkulógini bundu okum til at fylgja donskum rasprisippum men su sum tíðin gongur so fer tann føroyska revsilógin meira og meira at vera sín egna føroyska revsilóg
men enn lýsir hon nógv til donskum tá fær eg framman ja so
so er ta beintalovi jacobsen g gem takk fyri at formaður vera røðarin vísur á at tað hetta hevur nógv umrøðda hvør enum áttaoghálvfems hon rakar á ongan hátt lógligt politisk virksemi tí eg hugsaði spyrja røðaran um so er at løgtingið samtykki er til dømis ein av fólkaatkvøði um at føroyar skulu fyljani fóhør føroyar skulu loysa ella ikki og danskastjørni danska fólkatingi ella i myndugleikar siga hetta er ólógligt millum annað kanska tí tað stríðir ímóti fólkaatskvøðuni hvør er fgdonsku grundlógini hvør er so støðan um so er at løgtingið í samtykkir eina fólkaavkvøðu og danskir myndugleikar siga hetta er ólógligt hvør ja hvør eigur tulkingarrættin tá

christiana andreasenara formaður tað er se eisinar við seg í løgtingi samtykki eina fólkaatkvøðu so verður on hildin og hon er og tað er ein lóglig atkvøða á fólkaatkvøða og so kann tað henda at g danir siga at hon ikki hevur nakran rættsvirkna tí hon strýrmar grundlógini ogso víðari men eg eri onga løtu iva um ta at ein fólkaatkvøða í føroyum og resitatið av einum fólkaakvøí føroyum í dag vil vera vird av donsku stjórnini og hetta sjónarmiðið við grundlógini trúgvi ikki fer at at koma tað kevu man ikkisæra langt við rokning við í í komandi tíðum í hvussu ikki tá tað kemur tin annað upp á ríkisrættaliga viðurskifti millum danmarkar føroyar tí danskir myndugleikar hava feratiferð og eisini skiftandi stjórnir sagt at mann visti mann ynskir eitt eitt sjálvstøðu føroyar og eina fólkaatkvøðu vera hildin um tað í føroyum so vil mann virða ta úrslitið í í danmark
tí er tað ikki eina trupulleiki takk fyri at koma áður ja takk síðani er tað syðri stenberg sum fær orðið
takk fyri harra formaður eg sjálv og hervur polsdóttir eru umboð í rættarnevndini og taki ikki undir við hesum her málinum og eg skal grundgeva fyri hví løgtingið samtykti í februar í tíggju at yvirtaka málsøki revsirætt og síðan tá er tað føroyat hava føroyski myndugleikar havt lóggávuvald á økinum tað hevur tikið sína tíð at fáa føroyska og eisini at tillaga lógina til føroysk viðurskiftir arbeiðið er tíðarkrevjandi og hvørt orð hevur týdning havandi í huga at lógin er grundarlag undir revsing av brotsverkum tí er arbeiðið býtt upp í bitar og nakrir kapitlar føroyskaður og dagførdur í senn seinasta dagføringin var í tvey túsund og nítjan tað var í lígktingsmáli nummar átta tvey túsun og átjan tá ið ein onnur dagføring var í løgtinginum tvey túsund og seytjan tá minnist eg at umboðið hjá fólkaflokkinum mælti nevndini frá at samtykkja uppskotið millum annað grundað á at tað bara snúði seg um at føroyska ein kapittul og at hava tikið úr síni heild og tað er altíð tað sum blívur eit sindur trupult tí at kapitlarnir vísa í veruleikanum alla tíðina til til hvønn annan og til endamálið í lógini og sovíðari og tí kanntað veraeitt sndur trupult at taka nakrar kapitlar úr málsliga er tað av stóran týdningi at revsilógin er á føroyskum og hetta hevur stóran týdning fyri eisini uppygkingina av revsurættarliga økinum sum flokkur ynskja okur eisini at fáa føroyskt rættarmál og hava eisini lagt uppskot fram um tað nakra ferð sum tíverri eru feld føroyska málið eigur at verða ein sjálvsagdr rættur allastaðni í føroyum og báðir rættara og revsimál hava stóran týdning nú upphyggingin av einum føroyskari løgfrøðisútbúgving er byrjað á fróðskaparsetri føroya og sjálvandi er tað longra málið tað at okur fáa eina føroyska rættaskipan og tað arbeiði ei man í veruleikanum at at byrja uppá nú tað átti langshan at verið gjørt ein so týdningarmikil lóg sum revsilógin má sjálvandi taka støði í tí samfelagnum skal virka í tí er tað løgið at tað verður mett rætt á føroyska lógina heldur enn at gera ásetingar sum beinleiðis taka støði í føroyska samfelagnum okara samfelag er lítið ígjøgnumskygt og hevur serstaka mentan lívskor og annað sum ikki kann sammetast við danska samfelagið tí verður ein týðing av lóggávuni ongantíð nøktandi eg haldi eisini at vistmann tekur tað aktuella sum hevur verið nú at tað hava verið tvey fylgjandi mál sum hava verið alment frammi har rætturin hevur funnist á at føroyska á tær føroysku tíðingarnar tað haldi eg kann undra okkum øll stórliga og hóast tað at øll málkunn í føroyum hava sagt gott fyri orðingunum so hevur mann frá restsins síðu mett seg vitað betur enn tað sum allir føroyingar vita og mann hevur eisini víst til viðmerkingar í donsku lógini og eftir okra fatan er hetta eitt úttrúgv fyri at mann ikki virðið tað arbeiðið nóg væl men hvat so hendir víðari í tí tað vita oku su ikki enn longu í samband við yvirtøkuna og í yvirtøkulógini sjálvari varð tað víst á at tað kundu standast trupulleikar í samband við innihaldið í revsilógini serliga um ásetingar sum snúgva seg um at verja sjálvsavgerða rætt føroyinga og tá ið viðgera skuldu ásetingar sum koma inn á skipanin av fullveldinum føroyar í mun til danska statin og tað er ta støðuna sum okur meta okkum verða komin í nú tí okurmugu ikki gloyma tað at tá ið alt kemur til skattskeringar so verður tað danskir staturin sum hevur tulkingarrætt okur í tjóðveldi harmast um at landsstýrið ikki brúka møguleikan til veruliga at gera eina føroyska lóggávu sum tekur støju í verju og vernd av føroyum og føroyskum áhugamálum í staðin er dentur glagdur á at siga at taðer eitt brotsverk at gera seg inn á suvoranitetin hjá danska statinum og hetta hvørki kunnað ella vilja okur í tjóðveldinum góðtaka flokkurin er stovnaður við tí endamáli at skipa føroyar sum eitt sjálvstøðugt land sum ikki á na kran hátt viðurkenn iki sum ein part av danska ríkinum tí mæla okkur eisini staðiliga løgtinginum frá at samtykkja hetta uppskotið tað er okra greiða fatan at hendan lóggáva ger seg inn á alla tjóðskapar og fullveldsrørsluna og í føroyum lógin leggur upp til at tað eit brotsverk at virka fyri at skilja ríkið sundur hetta er tann politikkur sum okur sum loysingarfólk hava arbeitt miðvíst fyri í øllum okara virki við at samtykkja hetta uppskotið verður tað gjørt tileitt brotsverk at arbeiða fyri loysingini og fullveldinum føroyar tí skilja okur heldur ikki at aðrir flokkar sum í síýni stevnuskrá siga seg ganga inn fyri einum sjálvstøðum føroyum yvirhøvur taka undir við at eitt slíkt uppskot verður lagt fyri løgtingið av tí at uppskot bara fevnir um nakrar kapitlar í eini lóg í eini størri lóg sum hava tilknýti til heilt aðrar ásetingar í lógini og hvussu øki er skipað á ymiskum myndugleikum myndugleikum og ikki snýr seg um eina grundleggjandi nýggja revsirættarliga lóggávu ella skipan á økjunum so hevur tað verið øgiliga trupult at gera broytingaruppskot sum á nóg fullgóðan hátt taka hædd fyri teimum grundleggjandi sjónarmiðunum sum eru í minnilutanum okur arbeidu faktiskt rættiliga leingi við at fáa gjørt nøkur broytingaruppskot men tað víst seg at vera ómøguligt minnilutin fer tí staðiliga at mæla á løgtinginum frá at samtykkja hetta uppskotið sum eft okra meting beinleiðis fer at gera seg inn á alt arbeiði fram móti fullveldunum føroyar og allari loysingarrørsluni og í hesum viðmerkingum tekur milnulutin so ikki undir við uppskotinum og mælir staðiliga løgtinginum frá at samtykkja hetta uppskotið okur halda heta er eitt álvarsmál og at eisini nógv tey mál sum hava verið frammi alment seinastu týðina hava víst øgiliga týðiliga at tá ið tað kemur til danska suvurenitetin hjá danska statinum tá hava okur yvirhøvur ikki verið hoyrd tá nýggjasta dømi eru málið um radarum so tað eru nógv líknandi dømir sum hava verið frammi seinastu tíðina og tí halda okur at at tað faktisk er skaðiligt at
samtykki hettaa uppskotið takk fyri ja so eru tað nakrar viðmerkingar
bjørt samuelsen fyrst gersu væl ja takk fyri eg ætlaði at spyrja siri stenberg nú vísir meirilutin samgonguumboðini á at tað er týdningarmikið at mann dagførir revsilógina tí eg ætlaði sfyrr at siri stenberg bæði í mun til hetta uppskotið og sum arbeiði og arbeiði sum heild við revsilógini í hvønn mun hevur mann tilagað revsilógina sum j er yvirtikin reelt til føroysk viðurskifti og tað hugsar sjálvandi serliga um hesa heri grein áttaoghálvfems sum er so umstrídd og og altso hví hevur mann ikki tikið hana og gjørt hana púra púra greiða nú mann dagførir revsilógina so eingin ivi skal vera um at tað má verða loyvt at arbeiða fyri einum sjálvstøðum landi tá ið man býr í føroyum og ynskir at
føroyar blívur ein frælstjóð takk fyri
siristenmbergara formaður og takk til bjørt samulsen ja altaltso tað sum hetta her mest hevur gingið út uppá tað er faktisk kann mann siga ein tíðing av lógini tað kann gott vera at onkrar smáar tillagingar erur gjørdar men tá er mann í tí at mann býtur nøvnini út altso at staðin fyri at eitur fólkatingið hella løgtingið tað eru heilt heilt smáar tillagingar so tað er ikki tær tær tað erikki tær stóru innihaldsligu fetini sum eru tikin í akkurát hesum og tað er eisini kann mann siga ein av okra atfinningum men hetta er so bara nakrir kapitlar ogí øðrum kapitluum vita o at mann hevur gjørt størri broytingar til dømis tá tað kemur til til revsing í mun til rúsevnir sum bleiv nevnt í áðni so so tað heur erið eitt sindur ymiskt men akkurát hesir kapitlarnar sum snúgva seg serliga um tað vist tú ger teg inn á danska statin har hevur mann ikki gjørt nakrar innljaðsligar broytingar har verður tað faktisk framyvir soleiðis atokur sum loysingarfólk kunna verða lígd undir at fremja landaskar tilt virksemi tað haldi eg rættiliga
alvorligt takk fyri
so er tað ruttvang gersu væl takk fyri vit eru framsókn av ikki umboð í rættarnevndini so vit hava ikki verið við til viðgerðina og vit eru tí á má siga prísgivin tað sum verður lagt fram her í tinginum at taka støðu til og eg má siga at tað sum verður lagt fram er ikki serliga betryggjandi tað at tað kann soast ivi um umhvørt mann kann krkriminalisera ein stóran part av føroyingum ið og við teirra sannføring og viðurskiftini millum føroyar og danmark tað tað er sera sera grundleggjandi so í revsilógini g hugsið serliga í mun til tað valdið vit hava í danmark í dag sum sýnist at vera øgiliga makt fullkomið í mun til undanfarni forsetisráðharra so haldi eg hetta er eitt álvart mál ðe eri harmist sera nógv um at mann ikki hevur funnið eina loysn sum rúmar øllum førum

syiristemberg takk fyri harra formaður og takk til ruttvang ja t eg haldi at tað er nettupp eitt eitt so stórt mál sum hetta her tá er tað ordiliga harmiligt at allir flokkar ikki hava umboð eisini í nevndini og hetta er nakað sum hann eisini kundi kanska havt gjøgnumgingið við flokkunum kanska eitt sindur í í dýbduna tí bara tað at mann kann fáa iva um tað altso hvat ið í veruleikanum liggur í hugtakinum tað at gera seg inn á suðurenitetin hjá danska statinum bara tað man hevur tað í og á má at tað ikki kann standa í lógini at vist sú gjørdi inn á føroyar men tað skal standa danski staturin tað ger jú tað at tað verður ótrúliga trupult atvirka sumloysingarfólk framyvir og so kann mann ata kann mann ikki brúka alla tíðina ta undanførsluna at tað bara snýr seg umvisti lógligt ella ólógligt virksemi tí tulkingarrætturin kemur ongantíðat liggja her tað tá vita okvur gott hvat klokkan hevur sligið so sjálvandi fer tað fara danski myndugleikar at brúka alla sínar
lagta upp á at at at vísa tað at tí teir so
so er tað steffan klein poulsen ja harra formaður nú fáa vit nakrar kapittlar afturat sum verða umsettir til føroyskt í hesum førinum og tað far meg at sa um um um vit í veruleikanum ikki taka eitt stig nærri av tí sum tjóðveldi í síðsta enda ynski tí vit hava fingið upplýst í nevndini at hesa rundina so so umsetir mann mann umsetir alt til føroyskt og so kann mann taka tað innihaldsliga seinni men tað tykist sum í flestu førum at tjóðveldi vil hava alt ella einki og tað haldi eger eitt sindur keðiligt í hesum førinum tí at hví hví kunn vg ikki taka hattað í í smærri stigum og fyrst fáa tað til føroyskt mál
so kann mann hyggja eftir innihaldinum seinni
siristenberg takk fyri harra formaður og takk til steffan klein poulsen tað skal slett eingin ivi vera um tað at okur ið tjálveldi sjálvandi ynskja eina føroyska lóg og okur hava eisini tikið undir við teimum dagføringum sum hava verið gjørdar higartil men hetta her er eru so øgiliga ekstensiellar faktisku ásetingar í mun til allan okra uppruna eisini sum flokkur og tí halda okum tað at tað er sjálvsagt at mann eisini má arbeiða við inniinnihaldsliga partinum og ikki bara umseta tí tað má vera ein lóggáva sum tekur hædd fyri at verja sjónarmiðini hjá føroyum fram um at verja danska statin og í tí løtu mann hevði fingið sett tað inn at uppskotið gekk út upp á at verja sjónarmiðinið hjá føroyum so hev ykur sjálvandi tikið undir við tí men her verður tað verður tað revsuvert at gera skið inn á suvoranitetin hjá danska statinum og tað er tað sum sum skilir partarnar at og sjálvandi e ynskji okur eina føroyska lóg og o
veg ynski eina føroyska rættaskipan ongantíð fór skjótt
takk fyri beint tú lova ja takk fyri at formaðurin hugsaði at spyrja sirið steðnum berga um tað at mann leggur túkkingarrættin yvir til danir um hvørt føroyar kunnu loysa ella ikki um tað fer at gagna loysingarrørsluni í føroyum um taða at slóða fyri ella danir fara at slóða fyri at føroyar kunnu gerast sjálvstøðutjóð
takk fyri at fáa mær eina køp
takk fyri teir formaður og takk til beint í løvið sjálvandi er tað tað sum fer at gagna loysingarørsluni tað er sjálvandi tað sum hendir í føroyum og tað er sjálvandi eisini tað at fáa stýrlig undirtøku fyri allari tjóðskaparsøkini og at tú kanst duga betur at síggja allar fyrimunir sumíðrimunir sum føroyar hevur sum sjálvstíggjaðu og duga kanska betur at seta orð á tað enn at okkurt nokk hava dugað higartil tí at eg haldi at tað er alt sum týr upp á at at okur eru tey bestu til at umboða okkum sjálvi til at vinna okkum sjálvum tey rættindur sum okkurt vil hava og okur hava sett í teimum málum har har mann hevur latið danir til teimum sum umboða føroyska áhugamál mann sá tað seinastu í esmálum til dømis at tá hava donsk áhugamál altíð komið fram um tey føroysku áhugamálini og so er tað altíð at vera og tí er tað eitt eina stórt arbeiði at gera í føroyum tað verður ikki frá fólkatinginum ná møkur loysing kemur
kom herfrá takk fyri ja so
fær khristian andreasen eina viðmerking takk fyri ha formaður endamálið íð hesum uppskotinum er nettupp tað at velja føroyar fyrr enn føroyar yvr isifyri nevndarlógini og hettaer ein føroyskt løgtingslóg ít hava við at gera og endamálið við hesiviðsandi lógini er er at verja at at eingin leypur á føroyar og leggur y inn undil seg um við við ólógligari megi og tí skilji e g ikki tað sum tjóðveldið sigur eg gangi ikki út frá tí at tjóðveldið førlir seg hótt av parka áttaoghálvfems sínum virksemi tí eg gangi ikki út frá at at tjóðveldið brúkar valdsnýtslu hóttan og valdsnýtslu ólógliga útlendskar hjálp avstongsil og blokadur og suvíðari tað vert ikki tar tað var ikki a teir ímillumar ið tjóðveldið ætlar sær at brúka í samband við at fáa føroyar sum vett sjálvstøðoglandi so álvara tosa harra formaður eg haldi tað at nakað kætlar mann at síggja trøll oll í hasum degin

sigur stenberg takk fyri harra formaður og takk til christian andreasen sjálvandi arbeiðir í tjóðveldið og øll tjóðskaparúrslan á einum lógligum støði tað sigur seg sjálvt og tá ið tað verður sagt at hetta her uppskotið hevur til endamáls at verja føroyar so er tað ikki rætt tí tað stendur beinleiðis allastaðni ígjøgnum alla lógina og te gjørdu eina uppsamningsparagraf sum vísir til allar greinarnar at hetta her snýr seg um ikki at gera seg inn á sjálvsavgerðarrættan og suvorenitetin hjá danska statinum visti tað orðið var broytt og tað stóð at gera seg inn á føroyar so vór kur einar heilt aðrari støðu men hetta her uppskotið leggur fyrst og fremst upp fyri suverenitetinum hjá danska statinum og tað er tað sum gera at okur eru stúrin um at løgtingið ætlar at samtykkja hetta her tí at tað verjur og virðir ikki føroyskan
pluss avskera rætt takk fyri
har vóru postøtir farna viðmerking ja takk fyri har fór mær til tann kapittul tólv sum er tann sum vit hava deskterað mest bæði tingina í nevndini so eitur yvirskriftin á kapittunum landasvik og onnur brotsverk móti sjálvsærtisarætti og trygd føroyar fólk so annað tað ljóðið ov ordiliga gott sjálvum tú skal tað vera í einari føroyska revslóg men tá mann so lesur allan kapittulin so kemur mann til síðst til uppsamingsparagraffuna hundrað og tíggju g so vistir at tey brotsverk sum mann hevur verið snakkað um framumtá ið hes er kapitlinum tey eru sjálvandi eisini galdandi móti sjálvsstaðarrættinum hjá danska statinum kongi fólkatingi og hægsarætti tað er øgiliga markaðáttligt tá mann heldur fast við tá mann skal mann dagføra føroysku revslum at mann heldur fast við tann partinum sum snúgva seg um danmark tí er tað ikki í danmark at revsluna fungerar fyri føroya fólk og føroya land tí er tað eisini eitt sindur mótstríð at yvirskriftin eitur sjálvsargjarrætt hjá føroyum tá ið tað fæst eisini snýr seg um
suvorenitetin hjá danska kongaríkinum takk fyri
syristenber ara formaður og takk til hervur polsdóttir ja tað var ein rættiliga góð viðmerking tað er nettupp tað at mann hevur ein yvirskrift sum sigur alt ella eitt sigur nakað og so kemur tú í eina uppsamningsparagraf seinni sum sigur at líkamikið hvat ellars om staðið í hesim lógini so er tað galdandi tað at visti tú ger teg inn á danska statin hægstarætt ella kong tá ið tað kemur til suðureanitetin hjá danska statinum so er tað ikki loyvt so er tað ikki loyvt at gera men verður mett sum eitt brotsverk og tað er tað sum gera at okur upp á ikki upp á nakran máta kunna taka undirið hesum uppskotunum khøvdu faktiskt heldur ikki roknað við at at nakar annar enn sambandsflokkurin kanska kundi taka undir við tí tað má eg siga púra ærliga tað hevði g ikki trúð og eg haldi at visti mann visti nakað mans hær í løtuni sum er í spæl so er tað suðurenitetir og og alt tað sum hevur við at at okur skulu verja okkum sjálvi sum eru í spæl í løtuni og og mál sum okur elnars hava yvirtikið eru í ferð við kanska fara niður aftur til fólkatingið tí nú skal t nú eitur alt trygdarmál og sovíðari so her eru nógv ting sum henda á á tí stóra politiska pallinum beint nú sum okur koma at standa nógv meira óvard ímóti ktá kur hava samtykt hetta her og
haldi er ein ein ein skandala takk fyri ja so er tað páll reynatúgvu sum fær orði
ger so væl takk fyri formaðurin ja eg lat meg fyrst nýta høvið til ati hrá rósa minnilutanum sumjúst var her uppi og greiddi frá siguri stenberg og herver polsdóttur fyri teirra arbeiði í samband við viðgerðina av hesum málinum eg má siga akkurát sum er ati athetta er eitt av teimummeir mirkottligu málunum at at viðgera tí sjálvt um vit uttan iva sum sum samlað parlament áttu at kunnað fyri at hildið okum yvir fyri revsilógini í landinum sum sum eitt og sama parlament so verða vit her í veruleikanum tvingaðu tvíningar kanska nógv mótokkara vilja tí atráðandi valdi brúkar revsilógina sum eitt amboð at útinna sín sambandspolitikk uppá og tað er ein øgiliga tað er ein øgiliga tað er ein øgiliga harmilig støða haldii at mann velur at brúka ta yvirskipaðu politisku hugmyndina hjá hjá hesari samgonguni sum grundarlag undir revsilógini tí tað sigur seg sjálvt at rætturin til at skipa okara samfelag og harvið eisini ati siga hvat mann heldur um mótpartin sum er eru eru danska kongsríki tann rættin má má mann til einog hvørja tíð at hava í einum frælsum fólkaræði og skal skal mann resikera at blíva revsaður í føroyum tí at mann ikki vil sita til borðs við drotningini umborð á danebrog ella ella tí at mann ikki tí at mann ikki heldur at kongshúsið er taðn rætta í einum nýtúmans demokrati ella fólkaræði so so er tað so er tað so púra burturvið sum tað fær vera eg haldi at eg haldi fyri einaferð skuld kundi eg kanska sagt so haldi eg attjóðskaparrertsloani er á púra rættari leið í hesum málinum og visti nakar sum er sum fær skeivur og býin so er tað akkurátsamgongan við sambandsflokkinum fólkaflokkinum trúgva hvør e trygva vil altso hvat bleið fólkaflokkurin av sum apaflokkur er tað er tað er næstan tað er næstan tað er næstan syndarligt at uppliva tað altso hta er hetta er tann sama flokkurin sum vit ínítjan hundrað og áttaoghálvfems settu settu ta kós at vit skuldu skipa føroyar sum eitt fullveldi m otú hoyrir ikki eitt kis frá nøkurum av teimum sita her beint á á næstufremst røð tey sita sum orsaka formaðurin sum flongdur hundar og torir iki at hava eina frælsa meining um um hvat er rætt og rímiligt í í okara føroyska fólkaræði men men men men góðtaka at at sambandsheitið vera smogniður yvir høvdið á teimum sum teir sita hta hetta er syrgiligt at síggja sum sum sum sum loysingarmaður tað má eg siga akkurát sum er eg eg hevði aldrin trúð at at tað kundi ganga so so illanir við fólkaflokkinum eitt er tað at teir eru farnir at at krøna seg við við riddarkrossini í tí og ótíð men men at atatter harafturat at teir harafturat eru so farnir so langt at at at mann skal kunna revsa føroyingar sum sum íveruleikanum ynskja loysing í okkara egnam landi tað er heilt ófatiligt at tað kann verða hevnt altso í ein í í nýggjari tíð vist tað var eitt óupplýst fólk sum ikki visti betur so kundi mann kanska so kundi mann kanska tikisðt tað til sínt men at men at uppliva tær her er hetta er bæði syrgiligt og grátiligt í einum so harra formaður eg haldi tá ið tað kemur til at kunna revsa ja eg eg eg torði næstan ikki at siga tað men er eri ein ein ein grein um um landagsviku altso tað ber til landasvik og stuðul av av ólógligum slagi eg haldi at vit uppliva tað hvønn vegn eri einasta dag efti føroyska føroyska samfelagnum at vit í veruleikanum uppliva landasvik móti føroyska fólkinum og og vit vit uppliva harafturat at mann brúkar ógvuliganum ov stóran politiskan stuðul fyri at fyri at forða teimum sum sum vilja tí føroyska frælsinum væl tað er tað stendur eftir í tí dagliga í tí dagliga kjakinum og eg haldi ikki at vit upp á nakran máta skula góðtaka at okara politisku boðskapir um eina frælsar føroyar skulu kunna háttast av einari revsilóg sum verður smoygd niður yvir høvdu okum tí vit eru vald til at at tæna og umboða føroyska fólkinum og ongum øðrum
takk fyri harra formaður so er tað viðmerkið
eg ring frá fyrst kristian andreas hendurssontakk fær maður eg kann vissa røðaðan um at fólkaflokkurin er ein loysingarflokkur og vil hava eina sjálvstøðu av føroyar og eg má siga tað at tað undrar meg øgiliga nógv at mann velur hetta her málið til at profilera akkurát tann tann setningin tað tað sjónar við upp á at nú skal fólkaflokkurin vera blivin ein nakað sum smoyggir nakað mann yvirhøvdið á føroyingum hetta er eitt føroyskt løgtingslóg sum vit viðgera í parlamentum í føroyum sum snýr seg at verja føroyar ímóti ólógligum virksemi og bæði eg og pállareynatúgvu vilja gjarna hava einar frælsa føroyar og vit vilja báðir gera tað við lógligum metodumvit kunnu heldur ikki liva við hvørki eg ella poddreiðaratøku at nakað her í føroyum fer at senda boð eftir einum fremmandum valdi við hermegi at slíta føroya frá nøkrum sum helst ella leggja kundum fremmand vald og eg kann ikki uppfrá at mann gongur inn fyri at nakar í føroyum

pállareynativudysturin fyri føroyska frælsrinum hann er í hvørjum tí evi í einasta lógaruppskotið sum donsk hond hevur verið á kann eg heilsa christian andreasen og tað er bara tað er bara tað er bara staðfesta tað at at síggja fólkaflokkin í dag samanborið við tann fólkaflokkin sum sum vit stolkføra í samgongu við saman í nítjan hundrað og átoghálvfems tað er ein himmal vímunur tað er ein himmal vímunur til formannin fólkaflokkurin í dag vísir ikki upp á nakran máta hvørki í hesum lógaruppskotinum ella nøkrum øðrum lógaruppskoti og allarminst tá tað kemur til fíggjarlógina ein vilja til at at at vit skulu at vit skuldu vera eitt sjálvberandi sjálvfíggjandi samfelag tvørturímóti so haldi eg tað at fólkaflokkurin hevur lagt seg á júst sama begg sum sambandsflokkurin at prógvað tað at vit ikki kunnu klára
draga at búgva í føroyum takk fyri
sofer tað ein viðmerking afturat siri stenberg gerso væl takk fyri harara formaður ja tað virkar sum fólkaflokkurin ætlar at yvir ganga b tá tað kemur til sambandspolitikk gott nok eru hit ein føroysk lóg men allar ásetingar vísa til at mann ikki má gera seg inn á suðerenitetin hjá danska statinum og hvar eru mann tá henni visi mann frá føroya løgtingi sigur tað at tað verður revsuvert at gera seg inn á suðurenitetin hjá danska statinum okur sum sum sum land sum ynskja at taka okum burturúr danska statinum hvussu kunnu okur yvirhøvur hugsað tann tankan at koma í løgtingi við einum sovonum uppskoti hvussu kann mann hava fingið meiriluta fyri at koma niðan í tingið við
tí eg skilji tað satt veð
páll áreðna teg gud gjørt tað takk fyri skulu vit bróta skalið hjá danska suverenitetinum yvir føroyum so er bara einmáti og tað er at gera upp við tað skalið tað er at bróta tað skalið tað er so øgiliga einfalt sum tað vilja vit vera tað føroyska suverena føroyska samfelagið sum stendur á egnum beinum so noyðast vit at gera okkum inn á danskan suvorðnitet í føroyum tað slepst ikki undan tí so einfalt er tann støðan tað er akkurát sum hjá tí óborna barninum sum skal út í lívið tað noyðist at bróta sær veg út úr móðurlívi fyri at fyri at koma har
til at tað kann standa egnum beinum takk fyri ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað næsta ráðari sum fær orðið nú er tað beintað løgu jakobsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar eru uppskot til løgtingslóg um broyting ilópukentkur um straffilógina also revsilógina og har stendur millum annað í klombrum landansviku og onnur brotsverk móti sjálvsavgerðarætti út trygd føroya fólk brotsverk móti stýrisskipanini og landsmyndugleiku um føroyinga og so framvegis harra formaður eg haldi tingfólk munu hugsa seg rættiligani væl um tí hetta her er eitt stórt afturstig tá tað kemur til møguleikan hjá føroyum og føroyingum at gera sjálvstøðugt land grein áttaoghálvfems sigur tann sum femur ger í miðjar eftir við útlendskari hjálp við valdsnýtslu ella við hóttan umvaldsnýtslu at loysa grein hundrað og tíggju sigur á sama hátt verður tann revsaður sum fremur tær í grein áttaoghálvfems til hundrað og tíggju nevndur gerðir móti danska statinum ella myndugleikum hansara herundir kongifólkatingi og hægstarætti sostatt snýr hetta seg um at verja áhugamálini hjá danska statinum og vit vita væl at føroyar eru eitt av stóru áhugamálunum hjá danska statinum harra formaður eg haldi hetta er at gera øll loysingarfólk í føroyum kriminell sama hvønn flokk tú hoyrir til og nei eg tosi als ikki um at loysingarfólk ætla sær at fremja harðskap ella annað men hugsið tykkum um ein meiriluti á føroya fólki eini fólk atkvøðuveri tekur undir við at loysa úr danmark ja men so verður tað gjørt krimunelt tí vit vita at danir teir vísa altíð til donsku grundlógina og brúka tað sum grundgeving fyri hví føroyar ikki kunnu loysa og danir fara at tulka tað sum at gera seg inn á danska statin og tí verður tað mett at vera brotsverk við hesum uppskotinum her sum liggur harra formaður vit kunnu vísa til aðrar lógir í dag so kanst tú ikki fara at seta pening inn á eina barnauppsparing í bankanum uttan at tú onkursvegna hogum verður løgd undir hvítvasking ella annað og skalt standa til svars fyri ja eg veit ikki hvat og onkursvegna havi tað eitt sindur á sama hátt við hesari her lógini ella við hesum uppskotnum her tí um so er at loysingarfólk úr føroyum úr øllum flokkum fara at skipa fyri einum púra lógligum almennum tiltaki sum hevur til endamál at savna undirtøkur fyri at loysa føroyar ja so kann tað vera so øgiliga skjótt at tað verður tulkað sum at gera seg inn á danska statin og harvið so er tað ólógligt og ja eg veit hetta er rættiligani simpult sett upp og kanska øgiligani ógvusligt at siga men tað er soleiðis eg hugsi at hendan her lógin kann fara at verða tulkað so harra formaður ella frú forkvinna eg haldi tað er sera umráðandi at øll tingfólk ið vilja føroyska loysing at tey gera vart við at tað ongantíð skal vera eitt brotsverk at vera loysingarfólk í føroyum tí frúforkvinna vit vita at ta løgfrøðingar og onnur sokallaði lógarkøn skulu tulka og lesa lógir so hyggja tey í viðmerkingar og tey fara eisini onkuntíð til orðaskifti sum hevur verið í samband við uppskot tey fara til kjak og ymisktsum er skrivað og sagt í einum máli og tí mugu vit øll sum eru loysingarfólk í løgtinginum gera staðiliga vart við at vit góðtaka ikki tulkingina um at tað ikki skal verða loyvt at loysa føroyar úr danmark í føroyum skulu føroyingar ráða og tað skulu danir ikki gera av takkfyri
forkvinna ja takk har vóru nakrar
viðmerkingar annika olsen er fyrst ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja nú legði fólkaflokkurin líkasum løparin kláran til tjóðveldið at gera allar broytingarnar í revsilógini tað var í fólkaflokkurium sum stóð fyri hesari yvirtøkuni og tjóðveldið ráddi fyri borgul saman við javnaðarflokkinum í undanfarna samgongu tá mann gjørdi drúgvar broytingar í revsulógini millum alt tað sum hevur við kynslig brotsverk at gera so mín spurningur er hví tjóðveldi ikki tá sá sær møguleikan fyri at føroyska henda partin av revsilógini sum er grein áttaoghálvfems sum at mann brúka nógva orku upp á at umrøða í dag hví fekk tjóðveldið ikki orðna tað í undan
farni samgongu
ja takk beint á løgi ger so væl takk fyri forkvinna nú var eg setði í løgtinginum undanfarna vælskeið so í eg fái ikki svara tí spurninginum frá annika olsen men anika olesen honfør er javnan fram at hon er loysingarfólk og tað fygdi eisini at hon er og tí hugsi at anniko olesen og tey í fólkaflokkinum sum eru loysingarfólk eisini mugu e hugsa seg um um ikki annað eisini gera vart undir orðaskiftinum í dag at hetta skal ikki merkja tað at tulkingarrætturin verða á donskum hondum vilja føroyingar loysa við eint meirilítið løgtingini loysa vil ein meirilit a føroyingloysa so er tað so so er tað iki eitt brotsverk far tað ikki at
gera seg inn á danska statin takk fyri frú forkvinnajatak
ein viðmerking syristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna h tað er soleiðis at hetta málsøkið hoyrir til løgmann te tay gjeru tað nú te gjørdu ta eisini seinast seti og tá blívu nakrar dagførayingar gjørdar a vóru nakrar aðrir kapitlar og teir vóru ikki nakað av tí var ikki einmælt samtykt fólkaflokkrin var mótur men vist tað kemur til skappskeringar um hvat ið tað merkir at gera seg inn á suvoranitetin hjá danska statinum hvussu heldur beint á løguð so at danir fara at tulka tað altso hvussu kann mann halda at mann ikki fer at tulka tað frá danskari síðu til sín egna fyrimun er ta ikki bara suvoriniteturin hjá danska statinum í løtuni sum til dømis gjør tað mann slepr at sita við borðið við til arktis og um mann kann koma her við við einum radara og og hvørta síðnum erta ikki bara tað tað tann tulkingin hjá teimum
sjálvum sum ger at tað er møguligt
ja bein tað løgið ger so væl ja takk fyri fyri foroyskvinna jú tað er júst tað uttan føroyar grønlands so vóru danmark altso ikki partur av arktis og høvdu slekkja havt so stóran leiklut í nato og vit síggja eisini at táð taræður um tílík viðurskifti so er tað danskimyndugleikar danskipolitikarar sum skulu sita og taka avgerðirnar meðan føroyingar grønlendingar an verða skúgvaðir til viks og vit vita eisini at hóast danskir politikarar ganga og siga ja men vit virða um tit fara at siga t tit vilja hava hava loysing so fara tey at vísa tá til millum annað donsku grundlógina og siga hetta stríðir ímóti áhugamannum hjá okkum høvdu brot á danska suverianitet og gjør seg inn á danska statin og tí fara vit ikki at góðtaka hettar so enn einaferð í føroyum er tað føroyingar sum skulu taka avgerðir eisini atta ræður um loysing
ginog tað skuldu danir ikki ráða fyri takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger so væl takk fyri g ætlaði at spyrja beintum løgu um hetta her við at nú nú mar farin undir at ati umseta
allar revsilógini hesa her øgiliga týdningarmiklar ja allíka her fór nógvur gangur í salinum røðarin má hoyra viðmerkingina nú mann fær undir at umseta revsilógini eg átli at spyrja beint í løgu hvat hon heldur um at tað er manglandi ja manglandi hugsjónir í mun til nettupp at taka tær greinarnar sum hava serliga stóran týdning fyri føroyar og fáa viðgjørt har í góðum samstarvi millum flokkarnar hvussu fær mann tað orða soleiðis at tað veruliga at tað veruliga er ein føroysk revsilóg og ikki bara ein umsett yvirtikin donsk revsilóg takk fyri
ja takk beinta løvið ger so væl takk fyri frí fólkum kuna tað er júst at har við umsetingum sum oftani blívur ein stórur trupulleiki vit hava sæð bæði í praksis tá ið í revsilóginum skulu verið tulkað at hvussu hevur umsetingin verið í mun til tað føroyska hvussu er danska tulkingin og hvussu er føroyska orðið tulka og vit skulu ikki gloyma at einaferð tá eini danskur forstradagsráðri sum kom rennandi við einari stórari føroyskari orðabók um hvussu mann tulkaði orðið tjóð so tað er ómetaligani umráðandi hvussu tulkingin verður men nú síggi eg ikki at samgaðeingini ella sambandsflokkunum ystikki orðið og eg undra eisini at javnaðarflokkuni eru so øgiligani kúrrir í hesum málinum men tað má so vera tí at tey í hesum førinum hava lagt seg undir skiftiveliði

ger so væltakk fyri frú forkvinna eg haldi at tað er øgiliga spennandi altíð tá vit viðgera revsilógina og eg vil byrja við at siga at eg haldi nokk so syrgiligt at ta man brúkar orku upp á er at umseta eg meini sjálvandi er tað rætt og gott at revsilógin verður umsett til føroyskt men einaferð vóru nógvibjartari hugsjónir á hesum høga tingi í mun til hvat mann ætlaði sæð tá ið mann skuldi yvirtaka revsilógina eg skal minna á at í tvey túsund og ellivu í mai tað eru akkurát tíggju ár síðan skjótt tá samtykti hetta høga ting at mann skuldi seta eina rætta skipanarnevnd og henda rættaskipaninarnevndin skuldi koma við uppskoti til eina føroyska rættarskipan og til eina føroyska revsilóg og tað var væl stuðlað av eisini uttanlandsnevndini sum ið einum áliti hevði í einum øðrum máli hevði víst á týdningin av at mann gjørodi eina føroyska revsilóg og at mann tók støði í norðurlendska revsisiðvenji og eg haldi at øll vóru samd um at tann danska revsilógin sum jú er ein ógvuliga eitt hondnig um ógvuliga poppulistisk kasual lóg altso hvørja ferð tey í danmark kjakast um okkurt sum er hent so skuldu tey broyta revsislógina tað revsilógina í danmark hevur seinastu árini verið broytt í summi ár fleiri ferðr um árið øog ta hevur verið øgiliga nógv stýrt av framboðsflokkinum og øðrum sum hava kravt herdar og hevdar revsingar fyri ymisk brotsverk og øgiliga ofta slík brotsverk sum slettki eru í føroyum tí vit hava eitt heilt annað samfelag kortini hava vit í dag næstan somu revsilóg sum í danmark tað er bara nakrar heilt heilt fá ting sum eru eitt sindur øðrvísi eg haldi sjávandi gott man dagførir og setirføroysk heiti inn og sovíðari o tað haldi eg er í ordan men tá ið løgtingið í ellivu tað var uppskot frá koyra rógvusála um á sjálvari og vit fingu meirilutan fyri teg í løgtinginum tað vóru tað vóru allir flokkarnir sum siga seg vilja sjálvstýrið sum vóru við til at samtykkja taðer men tá ið borgarliga samgongan so kom til í ellivu so var eitt tað fyrsta málið tey gjørdu tað ver at avtakað hesar lógina um um um um eina rættagangsnevnd sum kundu gera sum kundu gera uppskot tilføroyska rættaskipan og til føroyska revsilóg og eg haldi so harmiligt at mann ikki politisk kann semjast um tað allir flokkar fyri sovit eisini sambandsflokkunum og javnaðarflokkurin tí at hóast tairbáðir flokkarnir eru heimastýrisflokkar so er tað jú eisini undirtøka ella burdia verið undirtøka í teimum flokkunum fyri at mann gjørdi allar slíkar so týdningarmikla lógir veruliga føroyskar og tá meini at mann brúkti orku og alla ta løgfrøðiliga serfrøði vit hava í føroyum eftir hondini til at orða revsilógina soleiðis at hon veruliga var gjørd til tað føroyska hartil eru vit so ikki komin enn um vit koma tí ein dag tað veit ikki men tað krevur so tað koma nógv sterkari hugsjónir innaftur í hetta høga ting vit hava hoyrt í dag formannin í í í rættarnevndini sum blívur við at forsvara ella verja segði grein áttaoghálvfems og siða nei nei danir høvdi auldrin funnið upp á at brúkt hann ímóti okkum men hvussu kann nakar fólkafólksmaðurin siga tað altso hvussu kann nakar standa her og siga tað at danmark sum tá finnust iki ein politikari í danmark sum ikki altíð fara at berjast fyri at verja tað danska kongsríkið og tað skilir mann væl tað er teirra uppgáva men vit sum eru loysingarfólk vit sum stríðast við at føroya kann gerast ein sjálvstøðuðtjóð á jónumføtu við øðrum londum vit hava ótrúliga trupult við at skilja at mann ikki ynskir at broyta grein áttaoghálvfems fyri at taka eitt dømi soleiðis eingin ivi kann vera um at tað er fult lógligt í allar mátar at arbeiða fyri einum frælsum føroyum og eina frælsa føroya merkir ikki aso at eingin í danmark skal kunna brúka hvørki revsilógina ella nakra aðra lóg til at siga ati jamen hetta gongur ímótir ynskjunum hjá tí danska ríkinum tað kann ikki vera soleiðis at spurningur um loysing er ein spurningur sum endaliga skal avgerast í fólkatinginum altso tað tað má ikki vera so og tí harra formaður borgarliga samgongan við teimum somu høvuðsflokkunum sum sita í dag teir tóku av aftur hesa her rætta skipanarnevndina sum løgtingið hevði viðgreiði meirilutan skuldi arbeiða fyri at gera alt hetta føroyskt eg bar hug at nevna tað ikki minst fyri atnevna koyra rógvu sála sum var ein eldsál á hesum økinum og sum veruliga hevði tann rættu tankagongdina í mun til nettupp ikki at kopiera men nettupp at hugsa úti frá føroyskum viðurskiftum úti frá føroyskari eisini úti frá føroyskari rættarsøgu altso eisini úti frá søguligum viðurskiftum í føroyum langt aftur í tíð og so seint sum í í visti mann tekur bara undir krígnum øðrum bardaga tá virkaði jú ein føroysk rættarskipan sum so í føroyum tí mann var púra avskoðarin frá øllum tí danska og og øll tann hugsjón alt tað kjakið øll tann søgan tað slekki við í hesum her nú situr mann bara umsetir og eg haldi tað er so syrgiligtí eg haldi at tað tað vísir at mann í veruleikanum fyri stóran mun serliga fyri fólkaflokkin hevur slept hesi málinum eg siguriki øll í fólkaflokkinu hava tað tað hava tey seg men tann felags andin sum átti at verið rundan um hetta her hann er ikki til staðar
løtuni og tað er ógvuliga harmiligt takk fyri ja takk her eru nakrar
viðmerkingar beint á løgu jakobsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna er púrasta røðarin um at avgerðin um eina um føroyar skulu loysa hon skal ikki takast í danska fólkatinginum eg veit at danir framvegis harmast rættiligt um at teir seldu í myrkjum árið nítjan nítjan á teir seldu donsku vestu indisku oyggjarnar tað halda tey framvegis er ein gøla danir eru nógvir danir eru framvegis rættiliga harmur inn á at íslendarar undir seinna heimsbardaga valdu at taka loysing og tí hugsaði eg at spyrja bjørt samuelsen hvussu nógv heldur hon í danska fólkatinginum fara at taka undir við at minka danskaríkið uppaftur meira og so siga tað er í fínasta lagi føroyar skulu eisini
svarar at loysa takk fyri frú forkvina
ja takk bjørt samuelsen gersovæltakk fyri tað er eingin ivi um at loysingin má taka st í føroyum og tað eru føroyingar sum muga vilja loysing og tað er tað vit arbeiða fyri men samstundis er tað heldur eingin ivi um at allir danskir valdir politikarar fara at verja tann danska tað tey kalla fyri eindarstat tað fer ongantíð at sita danskur statsministar óðansað hvat tey siga um at tað era væl tey sjálvi taka so fer tað ongantíð at sita danskur statsmissar sum ikki fer at royna at brúka tey amboð viðkomandi hevur fyri at ríkið ikkið skal minka í stjórnartíðini hjá viðkomandi tað fer sle kki at henda tí er tað í føroyum vit skulu taka loysingina men tað sum eg eftirlýsi her og nú tað er at mann er meira hugsjanarligur í mun til at mann vil taka ábyrgd av øllum økjum og ikki minst eisini av revsilógini sum ógvuliga gott bleiv yvirtikin við aniku olsen sum landsstýriskvinnuni tá men vit anga sera okkum eisini drypt í hetta málið at yvirtaka revsilógina tí at vit ynsktu jú at mann setti í gongd heta her rættar skipanar arbeiði á føroyskum grundarlagi eisini lýsti hvussu mann kundi yvirtaka dómsstólar og annað nøkur ár fram men tað kjakið er fullkomiliga steðgaðu við hesari samgonguni
men gongur tað tíverri bara skeiva veg og tað er trætiskt at vera vitni til
takk siri stevnbak eina viðmerking takk fyri frá forkvinna eg fekk júst sendandi eina grein har eini danskur sendimaður í sjanghaði hevur víst til at danska rósilógin akkurát hon líkist akkurát tí sum kina hevur brúkt tí móti rongong so at eg haldi at mann skal hugsa seg rættiliga væl um men at fáa føroysku rættarskipanini í gongd aftur sum skjótast tað er í púra samdíð við at mann hugsar um grundsúluna undir fólkaræðinum so er tað tað tær við at mann snakkar um at mann hevur vera útlendandi og lóggevandi og dømandi vald og við at mann vil eisini sum okur vilja skipa okum sum eitt sjálvstøðugt land sum okur sjálvandi eisini hava okra egnu rættarskipan og tí er tað alneyðugt at fáa tað arbeiðið í gongd sum skjótast og tað skuldi veruleika langt ikki havt verið gjørt og løgtingið hevur faktiskt havt høvuð til tað tí mann í sínum tí setti pengar av til at byrja arbeiddi við einum rættarskipanum nevnd men tíverri fall tað so aftur so tað er um at hopa at tað arbeiðið verður tikið
tí upp aftur og ongantíð forskjólt
ja takk bjørt samelsen ger sovæl takk fyri at mann avtók beinleiðis eina samtykta lóg men tað sum eg haldi at tað er áhugavert at nevna eg nevndi eitn øðrum mál vit viðgjørdi herfyri at tá ið vinnunevndin vitjaði kina ta var ein fundur har umboð fyri føroya landsstýrið føroyski sendimaðurin var á fundi saman við tí danska ambassadørunum og tá sama bar tnn danska am baðsar dørunda yvir fyri kinesarin hann segði at sambandið millum føroyar danmark kann sammetast ví sambandi millum kina og tbt so altso hvussu nei yvir kann mann vera um hann heldur at danir tann dag tey standa og hava brúk fyri nøkrum amboðum ikki brúka tey og harvið ikki sagt eg sigi ikki danir brúka tey amboð danir hava tað sum eg ávar ímóti tað er at vit eru nayve og bara at siga neina nei tað ger einki við bara umseta teirra lóg og brúka teirra orðingar tí at tí vaska danir tað fara bara at spyrja hvat vilja tit og so eru alt gott soleiðis fungera tað ikki altjóða tar fungera ikki solisi mølli føroyar damark tað fungera ikki søisn nakrar aðrastaðni vald er vald og allir øll sum sita við vald í einum landi fara at stríðast við teimum amboðum tey hava fyri ikki at missað partar av tí tey síggja sum sítt ríki vit síggja ikki føroyar sum ein partur av danmark vit síggja føroyar sum føroyar og rætturin til føroyar
hava føroyingar og eingin annar takk fyri ja takk næsta røða er annika olsen
ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er dagføring og broytingar í okkara revsulóg og tað er faktiskt gleðiligt hóast alt at okur kunna viðgera nú eina føroyska revsulóg revsilógin bleiv yvirtikin í tvey túsund og níggju tó ikki tað sum hevði við brotsmálaumsorgann av revsilógini at gera hetta her við fongsulsverk og alt tað sum hevur viðákærispurningar og rættargarnslóg og sovíðari tað er statvekk á á donskum hondum men tað blivur drúgvar broytingar gjørdar í revsulógini í tvey túsund og níggju eg hugsi ikki at okur hava gjørt so drúgvar broytingar í okkara revsulóg í altso í nýggjari tíð sum okur gjørdu í tvey túsund og níggju minnist meg rætt vórðu tað heiligt tvey og hálvtrýss broytingar sum bliívu gjørdar og ein stórur partur av teimum broytingunum var hetta her við við kynsligum brotsverkum við fyrningarfreistini og við vit hvma broyta hettaher frá hefti til fongsul og so víðari nú var eg sjálv landsstýriskvinnan á økinum táð ið tá ið ið revsulógin bleiv dagførd og eg minnist at okur bóru niðan í tingi á eini tíggju mappur av broytingum í revsulógini drúgvar frágreiðingar um hvørja einastu broyting sum sum bleiv gjørd í í revsilógini tá tað var øgiliga øgiliga drýtt arbeiði sum sum bleiv gjørt og tað var faktisk øligani gleðiligt nú at okur loksins í føroyum kundu avgera hvussu okur sjálvi áseta okkara revsingar á teimum ymsu økjunum og til tess at fylgja við gongdini í grannalondunum hjá okkum á revsirættaliga økinum so ynskti mann at seta eitt revsirættaligt ráð sum alla tíðina kundi fylgja við um tann føroyska revsilógin varð dagførd um hon varð av suðurførd í mun til rættar praksis í í grannalondunum hjá okkum soleis at okur ikki blivu afturúpsild tí tað sum er tann stóri munurin á teirri donsku revsulógini og nú tað er at nú kunnu okur sjálvi áseta revsingarnar eisini tá tað kemur til kynsligt brotsverk okur kunna seta nógv ár afturat við sær taman ynskir og eisini í mun til rúsevnissmugling og so framvegis áðrenn var tað soleiðis at mann skuldi niðan í løgtingið við einum ríslógartilmæli og tað var bara í mun til hvat vat serligur feroyskur forholl anngor og tað var ikki altíð at mann fekk semja um tað við danir og og danska justytsministeriu at tað bar til at at gera tað men tað sum okur uppliva nú tað er at sjálvt um okur hava yvirtikið revsulógina so er rættagangslógin rætta skipanin hjá okum fram við sdonsk og tann góð spurningurin er við tí konkreta dømunum sum nú er dømt í í rættunum øtí stóra ptefolimálinum er ein góður spurningurin altso hvussu dømirættin dømi rætturin statlegk eftir einari danskari revsilóg ella dømur hann eftir teirri føroysku tað haldi eg er ein nokk so áhugaverdur spurningur at okkara rættur at rætta skipanin hjá okum eisini laga seg til at nú hevur mann altso yvirtikið hetta málsøkið nú er tað altso á føroyskum hondum og og tí haldi at tað kom eitt sindur dtt við hjá teimum flestu at mann viðhefti tær serligu viðmerkingarnar í rættarganðslógini í hesum før um grein tvey hundrað og sekstan at tað bleiv lagt til grund fyri ein ein dómúrskurð sum nú ø bleiv feldur í í føroyarætti sum so er er kærdur víðari øh eg haldi at tað er gott fyri tað føroyska samfelagið at okur gera okum búgvin á hesum økinum at okur sjálv bæði fáa eina løgfrøðiliga útbúgving sett á stovn sum fróðskaparsetrið nú stendur fyri og tað at okur bliva meira kanska mann siga duga betur an an vigera á hesumher økinum enn okur kanska hava gjørt frammanundan tað haldi eg er gleðiligt og eg haldi eisini at mann skal sjálvandi taka hesi tingini í stiðum eg haldi tað øgiligani flott atiat lógardeildin hevur fingið umsett meginpartin av av revsilógini til føroyskt tað haldi eg at mann má mann byrja onkurstenst at mann so kanska ger nakar broytingar við tíðini tað ivist eg onga løtu í at okur fara at gera og meira føroyska okkara revslóg soleiðis at hon er tillaga tað føroyska samfelagið og føroyska rættapraksis í mun til hetta her konkretagrein tvey hundrað og áttaoghálvfems sum má eg bara leggja tað aftura akjakinum í dag at tað er eingin ivi um um at loysa og at taka so endaliga suvorenitetin hann liggur her á tí føroyska parlamentunum og onga aðrastaðni so lat tað bara vera
púra greitt takk fyri fyri forkvøldan ja takk og
har var onkur viðmerking bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri ja eg minnist gott at mann gjørdi allasar broytingar nar tað var vig dagføringar sum hann hevði gjørt niðri sum hann førdi inn í tí føroysku lógina han so tað er kanska atað áhugavert at hoyrt anniku olsen huglagt um nettupp hvussu mann kundi fingið tað arbeiðið gongd su mann samtykti við rættarskipanan ánevndini tí lógar uppskotið sum so bleiv tikiðs av aftur soleiðs at mann veruliga fekk tillaga revsilóganal føroysk viðurskifti er samd við anika olsen tað er gott at mann fær í revslógina á føroyskum sjálvandi er tað tað men tá ið tað snýr seg um grein áttaoghálvfems heldur annika olsen ikki at vit áttu at tikið lógvatak saman og fingið hesa grein orðaða soleiðis at vit ikki yvirhøvur skulu standa og brúka tíð uppá at diskuterað um tað nú er hendan til hin tulkingin tí at eg veit bara tann dag ástendur so fara danir sjálvandi at brúka ta greinina til sín fyrimun og ikki nevendvís
til okkara fyrimuns takk fyri
ja takk annikaolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg eri púra samd við bjørt samuelsen attað kundi verið tað næsta stigið at mann fer inn í revsilógina og tekur nakrar ásetingar upp sum mann metir at hava týdning fyri tað føroyska samfelagið og fer tað veruligan í føroyska ikki tí a mann hevur roynt tað føroyska grein áttaoghálvfems í núverandi uppskoti men vist mann vil tryggja kanska ma siga suveranitetin enn betur í revsilógini at mann fer inn og dag fer tað tað kundi absolutt verið eitt uppskot tað eru eisini aðrar ásetingar sum eg haldi mann eigur at stramma upp millum annað hetta her við rúsevnistrupulleikum sum okur hava í føroyum bæði við smugling og við at breiða tað út og eisini við kynslínum brotsverkum so har eru fleiri ting sum mann eigur at fara inn og arbeiða við og fáa tað føroyska og og stramma upp tað er tað er eingin ivi um tað í mun til rættarskipaninar nevndina og alt tað arbeiðið so vóni eg eisini at okur færa taka tak taka tað arbeiðið uppaftur tí tað er væl tað næsta stigi tí fyrr ella seinni kemur rættarskipanin eisini á føroy
boyskara hendil tey vistjanda løtu í takk fyri ja takk
siristenberg eina viðmerking takfyri frú forkvinna ja eg haldi tað var bæði gott og rætt at revsilógin koma koma føroyskar hendur sjálvandi skal hon tað og visti eru nakrir trupulleikar í praksis í dag avið at fáa tað virka so má tað sjálvandi fáast í rættlag og ongantíð betur um mann fekk føroyska rættaskipann skjótast gjørligt tað er akkursum tað eina men so tá tá tað kemur til hetta konkreta málið hvat heldur anika olsen um tað at mann biður føra løgting samtykkji eina lóg har tað stendur í at tað e eitt brotsverk at gera seg inn á suvoranitetin hjá danska statinum altso hvussu hvussu fær fólkaflokkurin at ganga við til tað eg vet k sum eg skal eg ikki meg ett knð og bata um at broyta tað til drigi viðki el at taka tað aftur lla gera okkurt tað era eingin annar sum kann gera seg galdandi beint nú visi fólkaflokkrin ikki traðkarakaraterinú so kemur eittgjønu
honum
annikoolesen ger so væl ja takk fyri frá orelaja tað sær út til at tað er fólkaflokkur stkhvørja ferð eisini at tað kemur til hesi viðurskiftini aftor henda greinin nú ú verið í revnslógini í eitt mannað minni so lagt eg kann minnast aftur í tíðina hevur hon verið bæði tá ið hon var á donskum hondum og faktiskt eisini at at esiga tíggju árini meðan hon hevur verið á føroyskum hondum men sum eg nevndi til lundanfarna viðmerkjara so so eru okur absolutt við til at fara inn og gog dagføra hasa ásetingina tá ið høvi bídst at gera tað men nú eru ta er kanska meira ein dagføring og ein føroyskan av revslógini okur viðgera í dag men men yvirskipað eru tað fleiri broytingar sum eiga at verða broyttar í revslogni og tað haldi mann eigur eisini at at taka undir
um ráðini takk fyri frá forkvøldinum ja takk næstur at røða er bjarni kárasson peters
kanska eitt sindur óv heldigt enntá at vit brúka so nógva tíð og orku upp á hesar her greinarnar har her tí ati tað eru ivaleyst øgiliga nógvar aðrar ásetingar sum høvda verið áhugaverdar at viðgjørt upp á tann mátan er tað kanska eitt sindur keðiligt at tað fer so nógv tíð við hesum her men tað hevur sjálvandi ein góð orsøk til at tað fer so nógv tíð við hesum her tí tí at hetta her er í sunnari náttúru rætiliga prinsipielt í øllum førum fyri undirritaða eg tosi sjálvandi um grein áttaoghálvfems stykki eitt og tvey og grein hundrað og tíggju g har sum tað stendur at tann sum fremur eina gera í miðaræftir við útlendskari hjálp við valdsnýtslu ella við hóttanum valdsnýtslu at loysa ella leggja føroyar ella partur av føroyum undil fremmandvald verður revsar við fongsglívstíð og tað sum tað sum eg brúkti orkunav tíðin uppá til fyrstu viðgerð tað var at at spyrja nakrir spurningar viðvíkjandi hesum tí at sum undanfarna røðarar hava verið inná so er tað ikki í áhuganum ella í viljanum hjá fullvelsfólki at nýta vald ella hóttanum vald fyri at uppnáða tað føroyska lívveldið sjálvandi er tað ikki tað problemið er at vit samtykkja eina revsilóg sum hevur nakrar ásetingar har sum vit ikki vita hvat ið ítað ítøkiliga merkir og vit kunnu til dømis taka fremmant vald hvat er fremmant vald í einari føroyskari revsilóg eg veit hvat eg haldi fremmant valdhir eg haldi at danmark danska stjórnin er í mínari verð fremmant vald og hvat er útlendsk hjálp vissu tjóðveldir fer á ráðstevnu saman við skaltikki nationalu part og tey skifta orð um hvussu mann kann loysingina hvør sínum lag er tað útlendska hjálp til at fremja loysingina tað vita vit ikki vald hóttan um vald tað er kanska meira ítøkiligt men til dømis í stykki tvey nei stykki tvey ja orsakað í grein áttaoghálvfems har snýr tað seg eisini um sapotasu framleiðslustongsil ferðslustongsil h lat okkum siga at attann danski hernaðaradarin ikki kemur ígjøgnum faroya løgting og landsstýrið velur á sínum eintingum at danskara kundu seta h radar upp á sottfelli vissi eg sjálvur farin niðan har og plokera fysiskt stilli meg fyri vegin e so bleiv rættarsøktur eftir hesar heri greiniri tað veit eg ikki eg havi ikki fjernasta aninsi yvirtí og tá ið revsiramman fyri hesa her ásetingina við so nógvum ivamálum kann geva lívstíð tá eru vit úti í nøkrum heilt heilt alvorligum sjálvt um tað eru partur í tinginum sum royna at niðurspæla teg síða komna í summarhúmar

tað sum er trupult við hesum her eisini tað er tað at grein hundrað og tíggju g ger tað at hendan her grein áttaoghálvfems ásetingin eisini er galdandi fyri danska statinum og myndugleikum undir danska statinum kongi fólkatingið og hægstarætt tað blívur altso ikki ein føroysk revsilóg longur nú er tað brádliga ein feteral revsilóg tað haldi eg er eitt problem eg haldi at revsilógin skal vera av føroyingum fyri føroyingar og so er tað kanska eisini intersant at spyrja hví er grønland ikki við í grein hundrað og tíggju g altso vissu mann antt man iður í ein ríkisfelagsskapi so kann tað so átti tað at verið soleiðis at tað eisini verið galdandi fyri grønlendska grønlendskar myndugleikar og og so framvegis er tað tað sær ikki soleits

stendur tá ð vit í donsku revsilógini ati ásetingarnar eisini eru galdandi fyri føroysku tjóðina føroyskar myndugleikar og løgtingið tað gjer tað ikki yvirskipaðu trupulleikini er at hettaer ein lóg sum bara er eitt forleingilsi av danska statsapparatinum og var hetta ein revsilóg har grein áttaoghálvfems bert varð galdandi fyri føroyar føroyingar jamen so var eingin trupulleiki men grein hundrað og tíggju g ger tað at oyndarstaturin tann danski ríkisfelagsskapin danska kongaríki er vart í føroysku revsiløguni og var tað so tað at tað var ein føroyskur dómstólur sum dømdi so var tað nakað men hægstiin stansur í okkara rættarskipan tað er tann danski hægsturætturin og tað merkir tað fer altíð at merkja at danski myndugleikar eru evsti tulkingarmyndugleiki í slíkum mál og søgan hevur prógvað ferðeftir ferð at danmark og danski myndugleikar altíð taka oyndarstatin og egin áhugamál fyrst tað er ólíkt í føroyum har sum legaliteturin hjá stórum parti av politiska myndugleikanum liggur hjá kongaríki í danmark og har næst føroyar eg fari aldrin at samtykkja eina lóg sum kann geva mær og míni samsyntu fullvelsfólk lívslanga fongsils revsing fyri landasvíggjarí við eina føroysku lóg sum grundarlag sum vit sjálv hava samtykt hetta er ein virðilig støða í mínari verð og at síggja eitt nú fólkaflokkini taka undir við hesum her sigur mær øgiliga nógv um hvussu tey hvussu nógv tey meina hetta við sjálvsavgerðarrætti og at taka ræði á egnum viðurskiftum
takk fyri harra formaður frú forkvinna ja takk her er nakar
hvara viðmerkingar bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri tað var gott at hoyra røðuna hjá hjá bjarna kárastini tað var veruliga kveikjandi tí at eg haldi at tað sum hetta uppskotið vísir meira enn nakað annað tað er at mann mann svevur mann koyrir bara um ann situr g umset mann brúkar øll hesi fantastiska dugnaligu fólkini seg sita o umset g umseta o useta heldu enn at gera tað arbeiði vit faktiskt avtalað fyri tíggju árum síðani í øllum førum teir flokkarnir sum søgdu seg vilja størri sjálvsstýri og ella loysing at mann veruliga føroyskaði revsilógina og tí er ein spurning tá ið hetta nú er ait stríðsmál hetta r upp íhvørd í einastu ferð vit hava fyrr roynt at fingið avtikið hesa grein áttoghálvfems tað lukkaðist ikki tá i mann yngskti o yvirtaka hvat heldur tingmaðurin um at mann í staðin fyri veruliga royndi orðihesa greinina soleiðis at hon ikki var í stríð stríð okkara millum tí tað er púra rætt sum mann vísir á grein tíggju hundrað og tíggju hon hon vísir jú ttað snýr seg um danmark
hóast mann koyrt orðið føroyar inn
ja takk bjarni krasom tersen gersovæltakk fyri øh frú forkvinna mann hevur kanska ikki so ræðuliga nógva stúran fyri akkurát hasa ásetingina visti mann ikki sjálvur hevur nakað klemmu sambandsflokkurin er ein sambandsflokkur hann hevur einki í klemmu viðvíkjandi hasum saman við fólkaflokkinum har er einki klemmu tá ið mann ikki brennir fyri at stovna tað føroyska líveldið og tá er taðeitt sindur líka mikið hvá hendan ásetingin sigur men fyri ein sum í sínari livitíð ætla sær at etabilera tað føroyska líveldið tá er hetta problem tí eg veit aldrin nær ið eg kann blíva rættarsøktur við hesari her greinina frá føroyskum myndugleikum illa donskum myndugleikum og tað fari ongantíð at akseptera at vit her á løgtingi samtykkja tað at tað ber til at brúka greinina ímóti teimum sum onkursvegna arbeiða fyri tað føroyska
takk fyri forkarnar
ja takk beintóløga jakobsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna góð røða hjá bjarnan kára síni tí at hann vísir ov nógv ting sum er rættiliga relevant nú verður so nevnt her at nú verður tað so ein føroysk revsilóg men so hugsa eg at spyrja bjarnan kára sum petersen ein føroysk revsilóg men hvør hevur tulkingina um so er at øll vit sum vilja hava loysing at vit hava tí nøvnist ein lógligt tiltak sum jú hevur til endamál at loysa føroyar úr danmark og danir siga at vit mugu gera okkum inn á danska statin hvør hevur tulkingin har tí at dómsoldar
tað er jú danskt takk fyri frú forkunnug
takk fyri fri forskina tað er jú akkurát tað sum beint á løgun sigur at vit kunnu gott samtykja seg her hesa her greinina í revslógina uttan a ein tørvliga vita hvat tað merkja í tøkiligum avleiðingum tí at tað er ikki nakað sum eg manifestera í tí føroyska fólkinum og tí føroyska demokratisku skipanina og tir føroysku dómstóvnum vit hava ikki føroyskar dómstólar ella vit hava føroyskar dómstólar men hægstigin dansir han er danskur tað merkir tað at ultermativt kemur tað til skappseðingar so fer er tað at vera ein ein ein danskt sinnaður ynstansur sum fer at skula gera ein úrskur um um eg havi forbrotið meg eftir greinini áttaoghálvfems í føroysku ella ávika við stonsku revsilógina tí hundrað og tíggju eru jú eisini í spæl eg fari ongantíð kunna kenna meg tryggan í at eg kann virka mítt politiska lív uttan at kanska kom í klemmur hjá hjá donskum myndugleikum sum e sjálvandi hava nakað heilt aðra interessur enn hvat hvat hvat eg og ov beinta løgi hava tá ið kemur
sakk hendan niður spurningin takk fyri forvóðingskvøðanina
ja takk ruttvang eina viðmerking ger sovæl takk fyri ja eg haldi at bjarni kárason petersen skar tingini út í papp og hann ítøkilig gjørdi sera væl avleiðingar av hesari her lógini og reisti nakrar spurningar sum yvirhøvur ikki kunnu hanga í leysari luft ósvaraðir tað sum undrar meg eitt sindur tá eg hyggi eftir hesum her álitinum hvør hevur eg inni bað teg um egd nokk í sambandi viðokkurt heilt annað so er tað fúti og ein sambands løgmaður sum er hoyrd um hetta málið vit hava eina løgfrøðisdeild á setrinum tað vildi verið upplagt at fingið onkran inn harfrá at metta um hesa tullkingina tí hetta er so mikið álvarsligt tað sum tað verður so á ivi um í hesum málinum hetta kunnu tit ikki bjóða føroya løgtingi at skula taka støðu til eg fari at skjóta upp at málið fer at
afture nevnd takk fyri
ja takk bjarni kárasom petersen gersoætakk fyri frú forkvina og takk til ruttvang tað er jú eisini undarligt at mann undir fyrstu viðgerð tá stóð tað tað framstóð øgiliga greitt at ein stórur partur av løgtinginum stýrdi veruliga veruligat visti iet ikki hoyra tað á røddurøddina hjá mær sum mugu tit vita tað at eg stúri veruliga fyri hasar ásetingarnar men mann feigar allan kritikkin av borðinum í staðin fyri at vita um mn kann fáa nøkur ting útgreinaði og mananá niður til jørðina vist nú tet ikki eru hald í hesum stúranum eg eri keddur av tí kristian andreasen hann er sigurso ein fantastiskur løgfrøðingur men eg fari ikki at taka hansara orð fyri góða vøru í hesum her spurningunum her mugu onnur fólk inn afturat at koma við saðkunnleika

ja takk so er tað christian andreas takk fyri fri bjarni káras sum petersen harra formaður tað er so eisini at hendan her paragraffinn áttaoghálvfems hevur verið galdandi í føroyum í áratíggju hon hevur verið samt við á løgtinginum ferð aftan ferð tá havir tað bara staðið fólkatingið fagsturrættur og tann danska stjórnin nú geva vit eina lóg hvat vit prisiserað teir føroysku myndugleikarndaginfyri men vit eru stattveyk ein partur av danska kongaríkinum og ein partur av lóggáva valdium í føroyum liggur kki løkt hjá fólkatinginum og vit hava hægstarrætt til felags er kári bjarnasund pelegsen at tað skal vera straftfrítt at gera seg gera seg ímóti lat mann siga fólkatinginum ella hægstarættur ella tað er tað taman vil ella hvat er tað mnn ygna bilvisirnir
takk fyri fyri fonkina
ja takk bjarni kára sum petersen ger so væl takk fyri fólkuna eg byrjaði við at siga at eg haldi at danmark er fremmant vald og for leingi av tí haldi eg eisini at danski hægstrættur er fremmant vald og fólkating er fremmant vald eg skilji ikki hví at vit hava tveir danskir limir føroyskir limir í fólkatinginum fólkating er eitt danskt fólkating fyri fyri danskar borgarar og sjálvandi tá ið mann hevur tær í sínum mangi so er tað ræðuliga undarligt at síggja tað er ein grein í einari føroyska revslu sum sigur at hesar hesar hevðu ásetingarnar eru ikki bert galdandi fyri føroyar har sum eg búgvi og livi í virki men eisini eitt land sum er fleiri hundrað kilometrar vekk herfrá tað er undarligt í mínari verð eg veit at føroyingar hava internaliserað tað at vit eru í einum ríkifelagsskapi og vit eru hóast altíð einum ríkifelagsskapi eg viðurkenni ikki hendan ríkifelagsskap
eg keddir av teg takk fyri frú forkvinaja
takk fyri steleberg geri so væl takk fyri fyri forhvønna okur eru fleiri sum ikki viðurkenna tað tá ið danska revsilógin varð yvirtikin tá varð hon yvirtikin sum hon bar tá føroyskar hendir men nú hevur løgtingið møguleika at atkvøða um júst hesar greinarnar og tað er ein vesinligur munur tann gott r hondvar at hon hevur verið soleiðis fyrr men tað er nú løgtingið fyrstu ferð skal taka støður til akkurát hesar greinarnar hvussu tær skulu síggja út og sjálvandi verður tað deinskir myndugleikar sum hava tulkingarmøguleikan akkurát sum teð bleiv víst á eisini við at hægsta rætt og tí kunna loysingarfólk sjálvandi ikki taka undirvegisi her men hetta her hevur kanska ikki týdning fyri sambands fólk tær eru nokk so samtíð og eg haldi eta er púra rætt sum eisini rutt vangskeyta upp at hetta málið hevði verið beturi tænt av at
gfari eg aftur í nevn tí hetareitt álvart mál takk fyri
ja takk bjarni kárasom peterrsen gersovæltakk fyri frú forkvinna hetta er eitt eitt álvart mál og eg haldi eisini ati eg hevði tað vón at tá ið mann fór undir nevndarviðgerðini so fór mann at fáa fólk at koma við onkrum innliti um hvat að er merkiítøkiliga men nú standa vit í aðru viðgerð og eg standi við júst somum spurningum sum eg stóð eftir við til fyrstu viðgerð eg haldikki ata eg verður viðgjørt nóg væl og vit fáa tað betra útgreina við at koyrda nevnd men so haldi eg eisini at vit skulu gera tað tá tað kemur til hesar greinarnar adanska revsilógin hevur eisini ásetingar sum verja danskan sum rennitet og danski myndugleikar færa altíð at kunna tulka tað vissi mann for breyt seg í tí donsku revsilógina her í føroyum men vit eru nú eisini í ferð við at internalisera tann dinamikkin um mann vil í einari føroyskari revsiramm tað havi eg eitt sindur trupult við at skilja og tað sum undrar meg mest er at vissu nú samgongan viðurkendi hvussu alvorligt og javnaðarflokkurn eisini hvussu alvorligt mann sá upp á hetta her frá frá eiperspektivi og tað einki fór av teimum við at gera tillagingar tað er øgiliga undarligt at mann ikki vil strekkja seg so langt mann heldur kanska at heta eg eri grenj um mann roynir at blása ting upp men soleiðis er tað ikki í mínari verð

fyri frú forkvina ja hetta er so revsilógin sum vit sum vit viðgera ja tað er eitt arbeiði sum hevur verið í gongd í langa tíð síðan tey túsund og fimtan er komið í bitin øhog tað er nakað sum verður verið gjørt í samstarvi viðmálráðið um málslig ivamál og so við ja hettae revsirættarliga ráið har tað snýr seg um mál í ávísan mun men eisini løgfrøðisliga innihaldið hja kjakið í dag tað snýr seg sumkjakið til fyrstu viðgerð eisini endaði við at snúgva seg um í øgiliga stóran mun hum ásetingarnar í paragraff áttaoghálvfems og hundrað og tíggju og vit hava viðgjørt hetta málið leingi í rættarnevndini

eg havi ikki fyngið nakrar ábindingar frá nøkrum hoyringspartum um at tað skuldi verið tann trupulleikin sum tjóðveldium og eisini framsókn ber fram í hesum her hoyringunum og viðgerðini yvirhøvur øvit hava fingið eitt skriv frá løgmansskrivstovuni um ásetingarnar har tá ið vit yngstu møguliga fara undir at gera nakrar broytingar so mann kundi fáa eitt samt løgting har tey vísa á at tað á ongan hátt er ólógligt ella revsuvert at arbeiða demokratiskt fyri at skipa føroyar sum eina so sjálvstøðatjóð

um landasvik og onnur brotsverk ímóti sjálvsavgerðarætti og trygd føroya fólk at arbeiða framímóti at skipa okkum sjálvstøðugt tað skal sjálvsagt vera eitt ræðisligt arbeiði sum gongur fyri seg íja sjálvandi í almenninginum men so eisini løgtinginum og landsstýrinum og ikki við ólógligum metotum sum við revsilógini hava verið ólógligar og nú fara at vera ólógligar eisini tað tæ tær ólógligu metoturnar tað er útlendsk hjálp tað vil siga ólóglig útlendsk hjálp til dømis fíggjarligur tvingsul og annar tvingsul avbyrging ella ablokada onkrum slag og so er tað valsnýtsla og hóttan um vartnsnýtslu tað er bæði við vápnamegi og harðskapi men eisini víðfevnd tvingsilsráð við endamálinum at at fremja kvett við ella leggja føroyar ella partur av føroyum undir fremmant vald tað er at mann ger eina ódemokratiska uppgerð við løgting og landsstýri og okkara fólkaræðisligu mannagongdir tað er tað sum er ólógligt ja og hesin her vandin skal so vera ítøkiligur og nærliggjandi fyri at tað kann døma so eg havi hug til at siga at tit kunnu at bæði tjóðveldi og framsókn kann saktans fara at skipa fyri ráðstevnum saman við smp um hvussu mann fær skipað føroyar sum sjálvstøðgatjóð eg haldi at vit fingu rættiliga væl greina í nevndini at tað fer ikki at vera ólógligt tá ið hendan revsilógin er komin ígjøgnum har sum vit áður hava havt lóggávu sumviðvíkur brotsverkum móti danska statinum so eru vití nýggja lógartekstunum ásett at tað er ólógligt á ódemokratiskan hátt at gera seg inn á áavgerðarrættin og trygd føroya tað er so eitt framstig og so er a ein uppsamling har mann vísir á at tað er ólógligt at gera seg inn á danska statin um myndugleikar tað er eittsoeis í dað at vit eru enn øh egveit ikki umann skal siga aska tíverri tað vildi jóskaparvoggurin nokk sagt

tað er støðan vit eru í men mótveðis tanska statinum so er tað fulllógligt at skipa føroyar sum sjálvstøðugatjóð gjøgnum fólkaræðisligar mannagongdir tað er greitt eingin í hoyringunum í rættarnevndini vísti á tað sum tjóðveldið ber fram ati teirra virksemi og eisini tað hjá framsókn nú hjá loysingarfólki sum ynskja at útinna sítt arbeiði og tað skal hava alla aðru vert nú verður ólógligt tey einasta sum so iva um tað tað er tjóðveldið sjálvt sum hevur valt ati tulka lógina til eitt sovorðt politiskt stont í dag

øtað er faktiskt bara tað sum eg vil siga her í dag her koma nakrar v

tað fyrstur at viðmerkja er pállareyna túgví ger so væl takk fyri forkvinnan fólkaræðisligar avgerðir nítjan hundrað og seksogfjøruti var ein lóglig avgerðin hjá føroyingum hvat var úrslitið ingili litersensi fíggjarligur stuðul hvør eru munurin á heildarveitingin hjá danska stattinum til føroyar og hjá einum íslendskum reiðaríi sum keypirreiðarí upp í føroyum
takk
didriksens strøvngerði so væl tað er í nógvar mátar tíbetur munur á tí samfelagnum sum var í nítjan hundrað og seksogfjøruti tí samfelagnum sum er í føroyum í dag vit hava allar møguleikar at skipa okkum sum sjálvstøða tjóð tað verður sagt eisini frá umboðum úr tjóðhaldsloysnum at tulkingarrætturin fer altíð at liggja í danmark og tí kunnu vit ikki tulka lógina soleiðis sum vit nú viðtaka hana her í dag har sum tað verður fult lógligt hjá okkum at skipa føroyar sum sjálvstøðatjóð men yvirtaka vit dómstøðurnar so er so tað hongur ikki heilt saman og eg haldi at vit skulu líkasum koyra tær brillurnar á sum eita at hetta er ein føroysk revsilóg sum vit nú fara at viðtaka har sum tey somu mátarnir at skipa okkum sum sjálvtøga tjóð enn verða
lólið takk fyri ja
tak akselvilamsonjohannesenja takk fyri tað er eingin ivi um at alt lógligt virksemi og demokratiskt virksemi tá tað kemur til arbeiða fyri at loysa føroyar úr danska ríkinum tað er ikki revsuvert aft hesum uppskotinum h men vist tú ólóglig virksemi til dømis við hernararmegi og annað so er tað revsuvert so eg fari at spyrja ingelin didexe strøm hvør hevur erið til hoyringar í rættarnevndini hesum málini her beint og tað sum ha verið til hoyringar eru tey samd við tulkingini
sum tjóðveldið leggur fyri dagin
ja takk ingilin diðriksen strømger so væl takk fyri ja altso sum eg havi sagt nakrar sum eg havi sagt longu nakrar ferðir so er tað ikki komið fram í hoyringunum í rættarnevndini at at her er eitt ivamál tað eru tjóðveldið hevur tvey umboð í í rættarnevndini eg haldi at mann viðgjørdi kanska akkurát hendan spurningin rættiliga lítið í mun til hvussu nógv tað nú fyllir í løgtingini
takk fyri ja
einga viðmerking takk fyri enn ein ferð so hefti eg meg við at tað er tann danski fútin og ein sambandsløgmaður sum hava verið inni til hoyringar í hesum málum tað má sigast at vera ein nokk so subjektiv hoyring tá ið tað verður sagt at tað er fullstendiga upp til føroyingar um vit vilja gerast sjálvstøðug tjóð so verður tað presenterað her sum ein avigin sannleiki men tað er ikki so tað er øgiliga teknt av politisku støðuni í danmark hvønn hugburð mann hevur til tað og júst hetta við danska suverenitetinum sum hetta uppskotið snýr seg um var jú brúkt í nógv ár sum grundgeving ímóti at føroyingar kundu yvirtaka undirgrundina so hetta við um vit hvønn rætt vit hava til at blíva sjóstór sjó tað eru vindar sum blæsa hendan vegin og handan vegin men av tað fyrst og fremst til viljin í føroyum sum er
og hann sýnt sær vera heilt ótrúliga ísæluliga ísláligur lopið tann fyrr
ja takk ingilín didriksen strøm ger sovæleg haldi at ein spurningur sum vit kanska skulu seta okkum sjálvum tað er eisini um vit so eftir hesin her at døma skulu hava eina lóg har sum vit tryggja okkum at føroyar ikki verður yvirtikið av fremmandum valdi og kvett verður framt at at fólkaræðisligu mannagongdirna í føroyum verða niðurlagaðar skulu vit ikki hava eina revsilóg ímóti tí skulu vit ikki verja okkum sjálvi ímóti tí tað haldi eg at vit skulu og eg haldi ati at tey sum hava verið inni til hoyringar eisini tað tey sum hava gjørt uppskotið hetta revsirættarliga ráðið sum hevursum hevur verið við at gera uppskotið løgfrøðingarnar løgfrøðingarnar í løgmansskrivstovuni tey siga tað at hetta her er ø ein fullgóðun máti at gera tað uppá meðan vit eisini virða rættin hjá føroyum at
kipa seg sum sjálvstøðatjóð takk fyri rforkvinna
ja takk bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri ja mann kann altíð kalla tingmannir ósamdur íkiørumflokkum fyri eitt politiskt stongt men tað avdúkar kanska nokk so stórt søguloysi tí at grein áttaoghálvfems resan skuldi yvirtakast tá arbeiddu vit hart fyri at grein áttaoghálvfems ikki máttu vera orðið sum hon er í dag og tað undrar meg at javnaðarflokkurin ikki ynskir at mann arbeiðir fyri at orða hesa greinina soleiðis at hon er fevnandi fyri tað føroyska fólkið tí eg haldi alt sum ingilvín diteresen strøm nú hevur víst tað er at hon akkurát sum khristi an andreasen verjir danir og teirra tørv á at hava hesa orðingina tí mannhevu gott nótt sætt føroyar inn men so er eina grein hundrað og tíggju sum vísir til at mann tosar faktiskt framvegis um danska eindarstatinum at mann ikki má loysa har frá og hví er mann so uppsettur upp á at gera tað tileitt politiskt tríðsmál heldur enna at royna at broyta grein áttaoghálvfems so allir flokkar kenna seg í henni ella strikaandi fyri t hansara skyld í tí føroyska útgávuni tað var held ikki gamalt ordiliga at at útlivera hvat íð

ja takk fyri viðmerkingina bjørn samuelsen tað er rætt eg kanska havi úttalað meg um nakað sum fyrr gangi inni í nevndini sum mann ikki eigur at gera tað skal eg so taka á meg og umbera fyri men tað sum eg eg veit ikki má skula kalla tað søguleysi men tað sum eg kanska ikki grundleggjandi skiljið í hesum her tað er at mann onkursvegna tekur tjóðskaparrørsluna og altso onkursvegna identifiserast við hetta her at mann skipar at mann skipar sítt arbeiði á ein ólógligan hátt tí tað er jú ikki tað sum revsilógin sum vit viðgera í dag sigur er ólógligt sum mann kann revsast fyri í hesari revsilógini tað er hvussu mann ger eitt ólógligt arbeiði og tað mugu vit hava ásetningar fyri fyri at verja føroyar og fyri at verja okkara
ja atgerðarrætt sjálvsætjarætt takk fyri
ja takk steffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvina eg verði noyddir at endurtaka meg tað sum vit viðgera í tag tað eru tað eru nakrar kapitlar í revsilógini sum eru umsettir við smáum tillagingum altso a er nakrar heilt smáar tillagingar sum gjørdar men annars er hon bara umsett tað er tað sum hevir endamálið við hesumr málinum at umseta hesir kapitlarnir og tað halda er øgiliga uppplásst av av tjóðveldi og framsókn at at blíva við at vevja í hesum her við grein áttaoghálvfems øðrum tí hettahevr verið galdandi so ræðliga leingi vit hava vit umseta hesir kapitlarnir og og innihaldið tað er tað er nakað sum mann kann taka í einum seinna umfari og viðvíkjandi grein áttaoghálvfems so hugdu vit øgiliga væl upp á hana og og hugt oókey um um um um mann ú skuldi broyta nakað og fyri at fáa semju sovorðt men men tað vísti eg ikki at mann kundi fáa semju um nakað har og eg haldi tað er púra greitt annars at tað sum stendur tað er altso vit tosa um landasvik og brotsverk so tað er iki til at taka feil av at at at tjóðveldi og o

ja eg haldi nemliga eisini at tá ið tað kemur har til at mann byrjar at soða iva um um nakrir politiskir flokkar í føroyum kunnu gera teirra arbeiði ella ikki tá ið vit so hava viðtikið seru revsilógina so so koma vit at kjakast um nakað sum eg ikki haldi er relevant fyri akkurát hesa lógina og sum egentliga er ja kanska eitt eitt annað kjak tí at í revsilógini mugu vit hava ásetingar sum verja føroyar ímótur at verða lagdar undir fremmant vald og sum verja okkum frá kvetti og blokatum og tvingsli frá øðrum londum tað er tað sum tað mann snúgvar seg um í hesari lóggávuni og eg haldi at vit hava fingið rættiliga greitt fram í nevndini at tað er tað sum kemur at vera í

ger sovælja frú forkvinna orsaka eg helt at lígmaður stóð á men tað var faktiskt tí at eg ætlaði at gera eina viðmerking men eg var for sein og tað var til undanfarna røðara sum eg ikki ordiliga skilti bangi í røðini hjá sjálvandi eri øll samd um at mann skal hava eina revsulóg og eg haldi at tað er gott at revsilógin er yvirtikin men tá ið tað kemur til at fáa umsett lógina so er hetta fyrstu ferð at løgtingið skal taka støðu til og samtykkja akkurát hesar greinarnar og tí hevur mann yvirtók lógina soleiði sum hon sá út tað ger mann øgiliga ofta og so fær mann seinni møguleika at gera innihalsligar broytingar og tað er tað mann hevur møguleika til nú og her hevur mann so bara gjørt eina umseting og ikki gjørt eina innihalsliga broyting og tað er tað sum er okra atfinning eg veit ikki um um um tað er rætt uppfata men eg eg haldi tað lá eitt sindur í í ímillum linjurnar íg røðini hjá ingilein dideszen strøm ati at okur í í tjóðveldinum kanska ikki høvdu gjørt okra arbeiði í nevndini nóg gott ø tað kann gott vera at okur ikki hava gjørt tað tað er so ikki mín meting eg veit ikki okur hava brúkt rættiliga langa tíð upp á hetta her málið og serliga upp á akkurát hetta her sum skilir partarnar at at hvussu skal mann skilja grein áttaoghálvfems tí tað er eitt virklig avgerandi mál fyri alla rørsluna og tí vilja okur sjálvandi halda fast í tí og tá ið tað so verður sagt at tað er ikki rætt at sáa iva um hvussu tjóðskaparrýrslan kann skipa seg framyvir at tað ikki rætta so iva um tað tá haldi eg ta er púra skeivt at at góðtaka ta primissuna tí tað stendur beinleiðis í hesum her uppskotinum at tann sum ger seg inn á suðuerenitetin hjá danska statinum kann verða revsaður og tað er tað sum er okra tilveru grundarlag at arbeiða út frá og tí vil eg bara páta kraftigasta afturvísa tí sum bleiv ført fram av nógvum men eisini av

eg vóru nakrar viðmerkingar beintaløgu jakobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja undanfarni røðari fekk tað hálvumnað ljóðar sum um at vit ikki vildu taka undir við at verja føroyar men er tað ikki akkurát tað øvuta sum hetta uppskotið snýr seg um tað er tað at vit nevliga royna at veroya føroyar og føroysk ávamál meðan hetta uppskotið her faktiskt snýr seg um at verja danmark og donsk ávumál og sokallaða danska ríkið soleiðis at fólk sum vilja loysa føroyar úr danmark at tey verða gjørdihálv
kon kriminell takk fyri frú forkvina
ja takk siristemberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna og takk til beint í løgi ja og nekt upp í álitinum hava okur grundgevið við tí at okur halda at hetta uppskotið ikki verjir nóg væl føroysk áhugamál tí at mann alla tíðina setir danska ríkið framum føroyar og tað er tað sum okur halda er ein feilur og royndi at gera broytingaruppskot til sum ikki bar til tíverri tí at við hesum evur elella ætla mann í hvørfall at samtykkja tað at tann sum ger seg inn á danska ríkið ger nakað ólógligt og tað er tað sum okur ikki kunna og ongantíð fara at góðtaka tí tí tað okur arbeiða fyrri hvønn einasta dag at taka okum burtur úr danska ríkinum men sjálvandi vilja okur hava eina revsulóg akkurát sum øll onnur men okur vilja ikki hava hesar greinarnar standa at standa í okur vil ikki hava tæy revsuvert at vera loysingarfólk tað ber ikki til
ja takk áðrenn ingilin didriksen strøvn fær orðið so heita tingfólk um at vera eitt sindur meira friðarlig ella farið tummal
fund ingilin ditriksen strøm ger sovæl ja nú vil bara siga við røðaran við ella ígjøgnum frú forkvinnu at tað sum eg bar fram á tingsins røðurapalli fyri einari løtu síðan tað var ikki meint sum at at at siga at umboðini hjá tjóðveldinum í rættarnevndini ikki hava gjørt sítt arbeiði nóg væl eg haldi at að at gera eitt gott arbeiði í rættarnevndini men eg vil samstundis eisini vísað á at vit hava í hoyringunum í rættarnevndini ikki havt nakran inni sum hevur víst á at akkurát hetta her sum tjóðveldið fór fram sum tann størsta trupulleikan í revsilógini er ein reellur trupulleiki í hesum uppu
takk fyri
ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk til ingilen dings didriksein strøm ja eg haldi faktisk hvat arbeiðið írættarnevndini gongur væl sjálvandi um man ikki samdur um øll mál og vissu eingin í hoyringini hevur víst á akkurá hetta so kann eg siga tað at hetta er tað málið sum okur sum flokkur hava víst á ígjøgnum alt arbeiði og mann prøvaði í eina rúma tíð eisini frá samgongunisa síðu og restina av nevndini at fáa gjørt eitt broytingaruppskot sum skuldi taka hædd fyri akkurá hesum men mann vildi ikki seta føroyar inn staðin fyri danska ríkið og tí fall alt tað aftur til jarðar tí her er ein uppsavningsparagraff í lógini sum sigur tað at fyri allar greinar ertað galdandi tað at visti tú gjerdi teg inn á suvurenitetin hjá donska ríkinum so tað srafpart ogt

ja harra formaður ja jeg haldi at okur skula kalla ein spaka fyri ein spaka og ikki blíva við at kanska røra rundan umtingini sum sum tað hevur verið gjørt í meginpartin av degnum í dag sannleikin er tann at er á føroyskum hondum og tað hevur hon verið nú í ellivu ár í ellivu ár hevur tjóðveldi og framsókn og øll tey sum eitast t vera loysingarsinnaðið havt møguleikar til at broyta grein áttaoghálvfems og nú at gera tað til tað heilt stóra málið tað kann tykjast eitt sindur merkverdit so eg vil siga at mann kann kanska kalla eitt eitt í mun til aldstøðugssamgongu í mun til grein áttaoghálvfems te líkavæl sum tjóðveldið og framsókn kundi havt loyst hetta meðan tey sótu líkasvæl kundu okur havt gjørt tað nú men tað hevur mann so ikki valt at gjørt tí sannleisin er tann at mann hevur valt ein loysn harman meira ella minni er farin undir at føroyska revsilógina tað er meira ella minni ein ein umsiting av tí donsku revsilógini til føroyskt so kann mann siga er tað gott ella er tað ringt t eg vil siga at tað er øgiligani gott at okur fáa hana føroyska tað er gott at okkara revsilóg er føroyska og hon er á føroyskum máli og ikki á donskum tað haldi er eitt framstig tað sum eg haldi mann eigur at gera nú bæði andstøða og samgonga standa saman um at fara inn og hyggja eftir hvat eta fyri ásetingar í revsulógini sum okur eiga at tillaga føroysk viðurskifti í nógv umrødda málinum sum hevur verið frammi nú í miðlunum um dpdefeli og pdefinmálin sum hevur verið í í rættunum sum hevur fingið eina rættiliga nilina døming má mann siga spurningurin er hvat skal til fyr at rætturin heldur at okkara revsilóg tá tað kemur til kynsligt brotsverk er høgnokk tí trúgvi at øll sum sita inni her vilja hava tað at kynslig brotsverk skula dømast hart eingin undantikið gangið ikki út frá nakað inni her heldur at tað er í lagi tí tað er tað ikki í tvey túsund og fimtan legði eitt uppskot til samtyktar fyri løgtingið um at dagføra kapittul fýraogtjúgu sum hevur við kynsligt brotsverk at gera tað uppskotið bleiv samtykt í løgtinginum um mann fór undir at dagføra revsulógina rslógin er so dagført á tíøkinum kapittul fýraogtjúgu er dagført føroyska og spurningurin er um tað eru nøkur viðurskifti í teimum paragraffunum sum hava við kynsligt brotsverk sum skula herðast enn meira ella prisiserast tað haldi eg at okur eiga at fara at viðgera sera alvorligt líkaso væl sum alvorligt tað er at diskutera grein áttaoghálvfems sum nú hevu verið til umrøðu í dag so eg trúgvi at tað sum mann sær nú tað arbeiðið sum er farið fram tí tað man tekur btmi bygt av revsilógini og føroyska ranna nú er tíðin kanska komið til at tillaga hana til føroysk viðurskifti bæði tá tað kemur til grein áttaoghálvfems og tá tað kemur til kynslig brotsverk og kanska nógv onnur afturat

taksor viðmerkingar bjørt samelsen ger sovæl h takk fyri at anikaosini sjávandi rætt í at møguliga kundu mannar broytt hetta fyrr men sannleikin er jú høvdi eg fyrstu ferð at grein áttaoghálvfems kemur fyri løgtingið danalso javnaðarflokkurin ella løgmaður undanfarni løgmaður sæ ú viðhesum málsøkinum hann valdi at dagføra aðrar partar av revsilógini nú er henda grein áttaoghálvfems í tinginum og anikuosa minnist val saktans at vit eisini ógvuliga greitt arbeitt fyri at fáa na burtur í í í tá ið hon sjálv í níggju vildi yvirtaka revsilógina eisini tá var hetta eitt heitt evni sum túr verið hvørja ferð tingið hevur havt høvi at viðgera henta spurningin og tí skilji eg ikki ordli at mann ikki í nevndini hevur roynt at funnið eina semju um at fáa hettaher orða soleiðis at øll kunnu liva við hesa greinini men tað ber sobært ikki til sambært løgfrøðini tí greinin hundrað og eitt sigur at hetta í veruleikanum snýr seg um danska statin og ikki um føroyar hóast føroyar í dag er nevnt í grein átt
to hlvfems fyri at gera tað lít sindu fløkk men altso tað sum eg royni at siga tað er tað at hetta mátti mann kunna samsta um í staðin fyri at stríðsta um
ja takk gersovæl anikolsen ja takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað eru nógv viðurskifti í revnislovuni sum okur skula seta okkum niður atat nágreina og presessera hetta her er kanska ein kynslið brotsverk eru nakrar aðrar ásetingar sum eg haldi mann eigur at nágreina eg skal ikki siga tað at tað liggur kanska óheppið í teimum orðingunum sum er í grein áttaoghálvfems tað haldi eg at fær ein ein loyo so stingur teir sjálvandi hjartað at tað er orðað soleiðis men sovoriniteturin liggur í løgtinginum tann dagin okur vilja hava loysing so tekur hetta her løgtingið seg saman ot atkvøðu loysingini ígjøgnum soleiðis er tað altso okur liva í einum demokratiskum landi og kemur tað har til at danska stjørnum og danskir politikarar ikki virða tað at føroya løgting við einum breiðum meiriluta hevur tikið avgerð um at nú loysi okur frá danmark ja tá trúgvi eg eisini at sjálvt eg skal fara út á gøturnar og barikaturnar til at mótmæla at tað at tað ikki verður góðtikið so sjálvandi trúgvi eg at danir fara at at góðtaka eitt eitt meina demokratiska atkvøðugreiðslu her
inum ja ja
so er ta siristemberd senr viðmerkin ger su væltakk fyri harra formaður ja ja eg hoyrdi formanninun meneg vet ikkum meg ke røðarin itt sindur góðtrúgvin kanska upp á íin fytta máta men føroya løgting hevur so ikki havt høvi at atkvøða missagreinarnr fyrr tað haldi er ein nokk so vesindlig munur tað er so tað men eg eri samd við aniku olsen um tað at fara ot nágreina ella a farat hyggja eftirøðrum tingum í innialds ta innihaldsliga í revsilógini tað haldi eg rætt og tá ið tað verður nevnt hetta við kynsligum brotsverkum tað haldi eg eisini er í ordan tað eri púrasta við uppá men eg á má bara líka minna á síðsta hvøt gjørdi tað her inni tað var stóð um lív í tingsalinum tá ið mann umrøddi kynsligt brotsverk tí mann vildi ikki hava nøkur av teimum orðunum í lógini tí at tað skuldi ganga ymiskum tingfólkum óg nær tað sum stóð í tí man vildu víðka til dømis neyðtøkuhugtakið hvat tað umfataði og tað kjakið haldi eg hevði veri nokk so gott vissu fólk fóru ag huglurtað eftir tí aftur tað var ikki serliga pent
ja
jt fær anikolsen orð atir ger su væl ja takk fyri harra formaður ja nú minnist eg ikki akkurát ta viðgerðina tí at eg sat ikki í í løgtinginum tá men tað varð faktisk tað var faktiskt tað uppskotið sum eg ynskti at mann fór undir at gera tá ið uppskotið um til samtyktar bleiv samtykt í løgtinginum um at dagføra kapittul fýraogtjúgu tað er keðiligt vist tað orðaskifti hevur verið í í løgtinginum men men eg eri glað fyri at mann hóast alt hevur fingið dagført tær tær greinarnar hóast onkur áseting manglar vissi mann skal taka rættsins orð fyri tað sum hevur gingið fyri seg nú h eg veit ikki hvat hvat tað málið enda við tama so landsrætturin avgera men vist tað p á nakran máta verður soddur ivi um brotslig kynslig brotsverk í okkara revsulóg so mugu okur nágreina tað tað sigur seg sjálvt og presisera tað at tað skal hava hæksa revsing tað tað hugsi ikki at nakar inni her kann
mann kann siga nakað annað enn tað takk fyri har fái mær ja takk so er løgmaður sum fær orðið gjørsvalborðnissin
ja øtakk harra formaður ø tað er sjálvandi revsilógin sum er til viðgerðar og tað er eitt øgiliga stórt lógarverk og taðheru verið drúgt arbeiðið sum hevur lagt í at fáa føroyska revsilógina eftir hon varð yvirtikin í tvey túsund og tíggju og tað arbeiði nú tað nærkast endanum og hesir kapitlarnir kann mann siga at teir serligu kapitlarnir sum snúgva seg um teir síðstu av teimum serligu kapitlum kanmann siga tað er nummar tólv og trettan og tað er kanska ein orsøk til at teir blívrnir útsettir til nú tí tað er um mann vil tað gera tað til tað so kann mann fáa nakrar konfirvertielt burtur úr tí og gera tað til hetta er tað heilt stóra málið í samband við ja samband loysing takast úr ríkisfelðasskapinum á lógligan hátt ella á ólógligan hátt og sovíðari so eg haldi at kjakið her í dag vísir kanska eina orsøk til at málið ella hesir kapitlarnir ikki eru dagførdir fyrr enn nú at man hevr valt at tikið hesar til seinast men tá hesir nú verða gjøgnumførdir í løgtinginum so er bara tann almenni parturin eftir og ætlanin er at teir skulu koma niðan tingi í heyst soleiðis at samlaða revsilógin er endaliga umsett hon er umsett tað haldi eg mann skal leggja sær deyma hetta er ein beinleiðis umseting av donsku revsilógini sum nú er løgd fyri løgtingið og í heyst verður tann síðsti partin lagd fyri løgtingið og tá hann er samtyktur so er tann samlaða revsilógin umsett grundgevingin fyri at eg leggi dent á umsett tað er tí at mann hevur eisini sett sær fyri at tá mann hevur fingið gjøgnumført umsetingina av hesum stóra lógarverkinum so er tað ætlanin at fara inn og hyggja eftir erdað viðurskiftir sum eiga at vera meira føroyskari tavil siga tillagaði til føroysk viðurskiftir meira enn tann lóggávan sum fyriliggur í dag við revsirammum og øðrum føroyskum serføroyskum viðurskiftum so fer mann inn og hyggur eftir tí og ætlanin er at tá hendan lógin endaliga er umsett so er ætlanin at skipa fyri einari ráðstevnu har er allir partar ug mann kann kanska tága serfrøði inn frá serliga norðralondum tí tað er jú har vitroyna at líkjast kal mann siga í sambandi við revsing og annað av illgerðum ella tá lógin verður brotin tá er ætlanin at tann ráðstevnan kanska skal geva okkum eina greiða fatan av hvat er tað sum vit ynskja hvat er tað fyri rættarsamfelag vit ynskja at liva undir í føroyum og í mínari verð er sjálvandi tað norðurlendska rættarsamfelagið eins væl og vælferðarsamfelagið so vælfungerandi at tað er har vit skulu vera nógv er gjørt burtur úr hesum her serliga partinum í sambandi við at tá talan er um landasvik og onnur brotsverk móti sjálsækjarætti og sovíðari og eg má siga at eg ellatann parturin av tinginum sum valdi í hesum førum at fara aseta seitt sindur upmótir og meina tað at hetta verða avgevasjálvsakirarætt og annað kundi eisini valt at lagta hin bógvin og fegnast um at nú skrivar mann hóast alt inn at verja føroyar og og føroyska valdið og sovíðari tí tað stendur ikki í galdandi lóggávu har er tað bara um danmark drotningina hægsta rætt og so víðari so nú hevur mann hóast alt innskrivað í føroyska lóggávunum í grein áttaoghálvfems at hetta er altso eisini fyri at verja yvirvøldina í føroyum men hinvegin so velur mann at leggja dent á ja men heta er statvek fyri at verja donsk viryvirvaldi danska yvirvaldi og leggja dent á at jamen vissi nú tað sama hendir sum nítjan hundrað og seksogfjøruti ogsovíðari tað var ein heilt serlig tíð altso vit kundu eisini tikið kvisling upp aftur og snakka um jamen hvat er tað sum hendi tá var tað ikki ein onnur tíð og mann kann siga at grundgevingin fyri í norðurlendskum rætti at mann brúkar hesar her ásetingarar um landasviku g annað kanska stava heilt aftur frá tí tíðini altso í serliga í sambandi við við kvisling sambært kant mann siga rættarteksti og annað aðrastaðni so so tað er sjálvandi nógv ting mann kann taka í og eg haldi tað vit eiga at fegnast um at vit hava nú revsilógina á føroyskum londum og vit hava sum møguleika at gera tillagingar í revsiramminum og so víðari tá vit fara víðari við málinum og eg vóni at vit sum løgting kunnu standa saman um hesar her rættingarnar sum hev verða gjørdar og nú haldi eg hvussur at tað føroyska yvirvaldið er eg betri tryggjað enn tað er í galdandi lóggávu sjálvt um eg vænti at í fall at tað hendi nakað við ólógligheitum so hevði tað nokk eisini komið til at vit vóru vard av rættarskipanini annars um so var at onkur kom her og royndi við statskvetti ella við ólógligum hátti at tikið valdið í føroyum tað er tað sum hetta skal velja velja okkum ímóti hetta er ikki tað at danski myndugleikin skal kunna koma her og siga tað nei tit sleppa ikki hetta og slappa ikki aftar tí at eg haldi tað at eftir hondini hava tor iki at seta tal á men allir teir seinastu mongu statsmistarin dámar sagt avgerðin er tykkara tit taka hana heima í føroyum velja tit at taka taðkom burtur úr ríkinum so taka tit húta úr ríkinum harumframt fyriliggur eisini eitti ein ein eitt svar inni á fólkafólkatingis heimasíðu minnist um rætt var tað frá tvey túsund og eitt num eg kki siga nakað skeivt her men eg meini tað var frá tvey túsund og eitt har tað týðiliga greitt framgongur at um so er at føroyar velja at taka seg í ríkinum so gera føroyingar sjálvur tað av tað stendur svart uppá hvítt í tí notatinum inni á fólkatingsis heimasíðu í sambandi við eitt spurnagarumfar sum var har øh

kjakið estsnúð seg um hesa her paragrafirnar paragraff áttaoghálvfems við hendivísing til paragraff hundrað og tíggju g hundrað og átjan har tað so eisini verður víst til ati at hetta verjur ólógligheitur ella brotsverk ímóti danska statinum donskum myndugleikum har undir kongi fólkatingi og hægstarætti har ar tð eg sigi tað ja tað gjør tað men grein áttaoghálvfems stendur týðiliga greitt hetta er ímóti føroyska føroyska yvirvøldini havi eg royna at verja okkum av nakrar ólógligheitir verða gjørdar upp á tað og eg gangi ikki út frá nakar her inni í hesum her fólkaræðisliga løgtinginum gjøgnum formannin hevur tankar um at tað skal kunna ganga nakrað ólógligt fyri seg og ódemokratisk fyri seg í fall av at mann ynskir at taka

so eg haldi at eg fari bara at runda av her og og siga tað at um so er at at tað skuldi komið hartil at føroyar ynskja at meldast í ríkinum so vóni eg at tað gongur fyri seg á fólkaræðisligan hátt demokratiskan hátt og at tað vera ein meiriluti í føroyum sum ynskir tað og at tað harvið avspeglast í løgtinginum at tað er ta man ynskir og tá man ynskir tað vist ta kemur hartil takkharra formaður
ja takk so etið viðmerkingar
tað eru bjarnir koyrasum og pælisins gerðsælumí grein seksíti donskri revsløgum har stendur at at hon umfatar tey sum sum hoyra undir tann danska statinnú kann mann kanska diskutera hvat tann danski statin er fyri nakað men tað er í øllum førum danmark og kanska eisini kongaríki danmarkvit sum hann hugsar um at vit hava yvirtirtikið revslógina og vit eru í ferð við at umseta hana løgmaðurin segði at at tað eru gjørt nakrar tillagingar ein tillaging er at í donsku revslógina har fer tað bara fram til paragraf hundrað og tíggju f men í føroyum hevur mann sett afturat hundrað og tíggju g fyri at fyri onkursvegna inkludera danska statin og myndugleikar hvar kemur tann tørvurin frá hví er tað so alneyðugt at hava tað sum ein partur tað er tað sum vit kemraðar undirrita kanska mest grein áttaoghálvfems eru forholdsvísa og skyldugt vist tað var at tað var galdandi fyri føroyska statin ella føroyska sjálvstýri

ja takk ger sovæl løgmaður ja ø takk harra formaður eg haldi vit ofta her á løgtingi hug at gloyma tað at vit eru ein partur av tí danska ríkinum og so leingi sum vit eru tað hava vit full rættindir í ríkinum í øllum ríkinum tavil si at vit hava frítt at ferðast ímillum at flyta ímillum og fáa øll tey rættindini sum tann sami borgarin hevur í eitt nú danmark og tá tað er galdandi so eru eisini galdandi nøkur onnur ting at tú hev mást hava samaspæl millum vissu nú ein í hesum førum føroyingur fer til danmarkar og ger seg inn á dansku yvirvaldina skal hann s ikki kunna straffast ella ein føroyingur fer niður og ger seg inn á tað uttan at verða fluttur ogsovíðari og vit hava í samband við yvirtøkuna eisini í tvey túsund og tíggju bundi okkum til at kapittarnir tólv og trettan ikki skulu víkja heilt frá tí í tí donsku revsilógini og tað er nokk fyri at tryggja innara og itra friðin
í ríkinum
ja takk so fær bjørt samelsen ena viðmerking ger suvæl takk fyri herframi í verdin gór at ein danskur dokumentarfilmur g eg kom at hugsa um tann filmin tá ið eg hoyri løgmann ikki tí hann sigur ikki nakað yvirraskandi men men tað er akkurát sum hann tekur støði í tulkingum í danmark orðingum sum danski amus agt vísir til danski drasmussar sagdi hann visti vilja so sleppa tit so víðari men tað áhugaverda kjakinin í dag er í veruleikanum at fólkaflokkurin sigur akkurát tað sama sum sambandsflokkur tað er tað mesta áhugaverd ella sum heimastýrisflokkarnar men eg ætlaði at spyrja løgmann um eitt kundi løgmaður roynt at tikið støði í okkara altso vistihann tekur støði tí føroyska politiska veruleikanum hevði tað so ikki verað seg elt ynski eisini hjá einum sambandsløgmanni at mann orðaði grein áttaoghálvfems soleiðis at allur føroyskur flokkar kendi seg heima í orðingini og kendi seg tryggar við hana tí tað er jú ikki tilfeldi í dag og hvat ætlar løgmavu at gera fyri at fáa føroysku revslógina at blíva veruliga føroyska sum tillaga føroysk viðurskifti og ikki í gásem bara um

jatakk ger so væl løgmaður ja formaður til bjørt samensen gjøgnum formannin har er tað soleiðis at vit í samband vð yvirtøkuna í tvey túsund og tíggju hava bundið okkum til at kapitlarn er tólv og trettan skulu ikki víkja alt ov nógv frá og í tí nú var eg ikki við í tve túsno tíggju tan leið yvirtikið men í tí gangið út frá liggur at mann vil verja ta donsku yvirvøldina ímótir ólógligheitum og eg byrji ongan óttan fyri í ddemokratisku verðuni vit liva í í dag at um so verður at tjóðveldi saman við øðrum og at meirilutin í føroyum ynskir at takaste úr ríkinum so ger mann tað hvør skuldi í okkara demokratisku verð farið í sessi ímóti tí ja so sigur onkur aðhavi e hoyrt í dag eisini í seksogfjøruti hendi tað og tað ja tað hendi tá men tað var eisini í einari heilt heilt serligari tíð har vit høvdu verið í í krígstíð og verið undir bretskum valdi og sovíðari í nøkur ár og tá varð ein stemningur aftura í fólkinum við eini ævfólkahaku og suvíðari og tá brúkti mann høvið at fáa tað ígjøgnum men tá segði mann so tað t tað gekk ikki tí mann metti ikki at støðan var kann mann siga tann rætta til slíka stóra avgerð og síðani tá hevur tað so ikki verið ein meirilutir fyri tí bjarners gangi út frá at ja loysingarkreftirnar við tjóðveldi odda kanska
høvdu langt síðani havt tikið loysingina
ja takk so er tað beitt á løgu sum ferðina viðmerkingin ger so væl takk fyri har fær mær verið eg hugsaði at spyrja løgmann um hann heldur at teir føroyar fara at loysa og danir har vit missa ávirkan bæði innan fyri arktis og í natu um so um danir so halda at taðnir donskum áhugamálum at ikki vera ein so stórur partur av arktis og natu tí
tær er hava loyst takk fyri har fær mær
takk harra formaður ja altso eg altso mítt útgangsstøði í lívinum er at eg havi álit á teimum bæði teimum sum í samstarvi við og á teimum sum eg havi eina diskussión við og í virði teirra hugsjónir og teirra endamál og sovíðari men í hesum sambandinum eri eg onga løtu í iva um at um so var at ein meiriluti í føroyum stemmaði fyri at vit skuldu taka okkum úr ríkinum so blívur tað virt tað eri í onga løtu iva um at menn so siga men vit hava ikki upá skrift nakarstaðn svíðari so kann eg siga jú tað hava vit av tí at fleiri statsministrar ag fleiri ferði sagtá teir síðstu mongu eg færi ikkit attala á umframt at tað fyriliggur nakað upp á skrift í í fólkatinginum og so víðari so her eru fleiri dømir um at tað er soleiðis at vit her heima eiga avgerðina so tað er her heima at staka stríðu ikki ímillum føroyar og danmark tí tað havi eg fult álit á at um so verður at tann dagur kemur so
er tað virkt av øllum partinum takk hara formaður ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti ar enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum tað er soleiðis at tað er komið umbøn um at fáa málið aftur í nevnd tí mugu vit fyrst atkvøða um tað so vit fara nú at atkvøða um um málið skal beinleiðis aftur í nevndso eg haldi at tað er ein sum ikki hevur atkvøtt sa siga tatalt rætt ja nú vóru vit liðug at atkvøða og atkvøðugreiðslan sigur at tað eru sjey sum hava stemma fyri ella atkvøtt fyri at beina málið aftur ínevnd og einogtjúgu er ímóti sum málið verður ikki beint aftur í nevnd tí fara vit at atkvøða um sjálvt málið fyrst er tað eitt broytingaruppskot tað er frá meirilutanum nevndini vit atkvøða nú um broytingaruppskotið frá meirilutanum í nevndunija so eru vit liðug at atkvøða mál e samtykt ella broytingaruppskotið samtykti einogtjúgu atkvøðum fyri sjey ímóti ongari blankari vit fara so at atkvøða um málið soleiðis broytt tað gera vit núger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við einogtjúgu atkvøðu fyri sjey ímóti ongarblenkari og er soleiðis samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so víðari í dagsskránni í dag og fyrst ella ú fara nú erður onnur viðgerð av tingmáli nummar einogfýrs tað er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri februar tvey túsund og einogtjúgu hvør biður um orðið tað er magnus
rasmussen sum fær orði gersuvætakk fyri harra formaður ja hetta er álit í løgtingsmáli nummar einogfýrs frá tvey túsund og tjúgu uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri februar í tvey túund og einogtjúgu bjarni kárason petersen og ruttvang tingmenn hava lagt málið fram níggjunda februar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð annan mars í tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttanda og ellivunta mars í einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen og landsstýrismann í heilsumálum kairi leoholm johannesen saman við ávikavist apoteverkinum og farsóttarnevndini undir viðgerðini heur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar meirilutin magnus rasmussen jákup mikkelsen billjustinussen og khristin mikkelsen vísir á at í uppskotinum verður mælt til at játta níggju milliónir krónur til apoteksverkið við tí endamáli at landsapotekarin og aðrir avvarandi partar kunnu fara til samráðingar við ema góðkendar koppsetingar framleiðarar um keyp av koppingarevni við tí endamálið at náa floksórin áðrenn summarhálvuna í tvey túsund og einogtjúgu søgan er tann at í skrivandi stund er umleið níggju til tíggju prosent av føroyska fólkinum koppsett fyri kovit nítjan og nú er tað skrivað fyri eitt sindur av tíð síðani so beint nú havi eg hugt at tað eru fimtan komma átta prosent sum hava fingið tað fyrra prikið ta er dagurin í dag er farin nevndin er kunnað um at sum gongdin er so eru allir føroyingar koppsettir um mánaskiftið ma juni samanborið við grannaland okkara so eru vit komin longri við koppsetingini enn tey nevndin er kunnað um at tá spurningurin um koppseting fyri kom vit nítjan tók se upp so avgjørdi landsstýrismaðurin í heilsumálum eftir tilmæli frá landsapotekaranum at skilabest var at fáa samstarv og avtalu í lag við danskar myndugleikar um keypav koppingarevni til allar føroyingar hendan avgerð bygdi eina meting um at á henda hátt vóru bæði veitingartrygdin og góðskan á koppingarevnnum best tryggjað avtala varð gjørd við danskar myndugleikar og avgjørt var at vit í føroyum skuldu fáa umleið eitt prosent av koppingarevnunum sum danir keypa frá ema góðkendum kpsetingar framleiðari hendan avtalan hevur higartil hepnast væl og meti meirilutin ikki at vit skuldu broyta ella uppsiga avtaluna so kann eg líka upplýsa afturat at tað er soleiðisnar at vit hava fingið umleið trettan hundrað skamtir soleiðisnar aðruhvørja viku ella hvat er men í aðru viku stendur nú at lesa at vit fara at fáa fimm túsund og tvey hundrað so tað
gongur stútt framman takk fyri ja takk so ræð ruttur
gsætakk fyri eg fari at lesa minnilutaálitið hjá ma sjálvum pattarenatigvume taðk nekka ta tað snýr segg um at játta níggju milliónir til keyp av koppingarevni minnilutin vísir á at nevndarviðgerðin hevur gjørt greitt at avgerðin at taka av tilboðnum um at fáa ókeypis koppingarevni úr danmark er politisk og at landsstýrið ikki hevur gjørt veruliga royndir at kanna hvørt møguleiki er hjá føroyum at keypa ema gókent koppingarevni beinleiðis frá framleiðaranum tað ber sostatt ikki til at staðfesta hvørt koppingartilgongdin kundi gingið skjótari minnilutin heldur at vit í føroyum eiga at hava raði á koppingartilgongdini og at vit ikki neyturvuliga eiga at fylgja dønum í einum og øllum havandi í huga hvussu ymiskt farsóttin hevur gjørt um seg í londunum báðum eisini síggja vit at tað er ymiskt frá landi til land hvørja støðug myndugleikar hava til hjáárin av ymsum kappingarevnunum og eiga vit eisini í føroyum sjálvstøðugt at taka støðu til hvørji kappingarevni vit vilja brúka ella ikki harafturat heldur hesin minnilutin at nú vit síggja onnur lond lata heimsins fátækulondum peningarligan stuðul til at keypa kappingarevni so hevði tað klætt okkum í føroyum sum eitt av heimsins ríkastu londum í minsta lagi at goldi fyri okkara egnu koppingarevni framhaldandi heldur hesin minnilutin at landsstýrið eigur at troyta allar møguleikar til sjálvi at stýra koppingar
tilgongdini takk fyri ja tak so er tað aksel johannesen sum fær orð
gersuvæl ja takk fyri harra formaður eg eri so ein einsamallur minniluti í fíggjarnevndini og eg havi hesar viðmerkingar til uppskotið fyri níggju milliónir krónur kunnu vit keypa koppsetingar til allar føroyingar landsstýrið hevur gjørt eina avtalu við danmark um at vera partur av felagsinnkeypinum hjá es umleið tíggju prosent hetta varð skrivað seinasta viku í dag er tað kanska fimtan prosent av føroyingum eru longu koppsettur og fleiri verða koppsettir ta komandi tíðina samstundis hevur fíggjarnevndin fingið upplýst at verða pengarnir játtaðir er tað ivasamt um føroyar megnað at fáa fatur á meira koppingarevni tað hevur týdning at heimurin er samhaldsfastur soleiðis at tann ríki parturin av heiminum ikki keypir allar koppsetingar undan tí fátækasta partinum av heiminum hetta bæði fer at hjálpa tí fátækasta partinum av heiminum men eisini er hetta ein hjálp til okkum sjálvur um tann fátækasti parturin av heiminum ikki verður koppsettir skjótt so er vandi fyri at vit síggja nýggj frábrigdi ella motatiónir sum koppsetingin ikki verjur ímóti tá er øll koppsetingara ætlanin burturspilt vit eru aftur í útgangsstøðinum tá korona rakti okkum hesin minnilutin skjótir tí upp at játta tríggjar milliónir krónur í staðin fyri níggju milliónum krónur soleiðis at aapoteksverkið hevur ein møguleika til at keypa koppsetingar um høvuðbýst um høvið ikki býst fella pengarnar aftur til landskassan samstundis heitir hesi minnilutin á landsstýri um at økja játtanina til menningarhjálp við áleið trimum milliónum krónum sum verða oyramerktar til keyp av koppsetingum til tann fátækasta partin av heiminum øh so taka hetta uppskotið herpeint og tað viðgerðina sum hevur verið í bæði ítil fyrstu viðgerð og í fíggjarnevndini so er tað soleiðis at játta níggju milliónir so kunnu vit keypa koppsetingar til allar føroyingar øh men tað skalvar fingið upplýst nú tað er at longu nú eri g áleið fimtan rosent av øllum føroyingum koppsettir fleiri verða koppsettir hesa vikuna og yvir fimm túsund koppsetingar koma í komandi viku og tá mann sigur fimtan prosent av øllum føroyingum so er tað av teimum sum skulu nav øllum føroyingum men realitetinum er tað bara eini sløk fjøruti túsund fólk sum skulu koppsetast sum skal ikki koppseta fólk sum eru yngri n sekstan ár so aftaná komandi viku so er að kanska upp ímóti tretivu prosentum av teimum sum skulu koppseta sum eru í koppsett tí eg er ikki neyðugt at játta níggju milliónir krónur og tað koma fleiri koppsetinar eisir komandi vikuna men eg haldi ella javnaðarflokurn heldur vit kunnu gott játta tríggjar milliónir standa pengar har vissu nú høvuðbýst so kann mann keypa eitt sidur fleiri koppsetingar tá tað gongur skjótari sjálvt um apoteksvarkið sigur at að rættiliga ivasamt vit fara at fáa fatur á fleiri koppsetingum hin parturin er tann at vit í vesturheiminum oghett er ikki bara galdandi fyri okkum í føroyum hetta er fyr tað stóra partin av vesturheiminum eri rættiliga íðin at keypa koppsetingar og kanska keypa so nógvar koppsetingar ati at tey fátækast londini heiminum slepp hanðikkiframat koppseting og tað e er sjálvandi ein avbjóðing fyri tey londini at tey iki va koppsett á tann hátt fáa tey ikki pæst korona men tað kann eisini gerast ein avbjóðing fyri okkum vit hava hoyrt bæði útlendskar serfrøðingar og eisini var ein grein í dimmalætting við shaingaini har hann sigur ati vistu vit ikki fáa koppsett alla heimin samstundis so er vandi fyri at nýggj frábrigdi ella motatiónir taka seg upp ymsastaðnis há heiminum og tað kann so flyta millum landamark og koma til føroyar og tá virkar kanska koppsetrin ikki ímóti hesi fpriknum nýggju so eru eitt sindur aftur í útgavsstøðinum og øll mugu koppseta sær nýggjum tí tænaa bæði teimum fólkunum í fátækspartin a heiminum men eisini okkum at vit klára at koppseta alla heimin skjótast møguligt tí er tað so tilmæli hjá mær at vit í føroyum royna at hjálpa til og helst allur vesturheimurin at játta pengar við umvegis menningarhjálp til dømis kundu vit í føroyum játta tríggjar milliónir soleiðis at tann parturin heimin eisini verður koppsettur og tey kunnu sleppa undan hesari sjúkuni eins væl vil tryggja at nýggj frábrigdin ella møguleikin fyri at nýgj frábrygdi koma til føroyar minkar

ja sær tær viðmerkingar jóhannes joensen akkurát frammaður bara stuðla meg til tað at eg haldi at tað er skilagott at vit eisini hugsa um onnur enn okkum sjálvi í hesum førinum eisini at mann hyggur eftir triðju heiminum sum ikki hava teir møguleikar sum vit hava eg haldi at tað er øgiliga skilagott at mann kanska roynir at hjálpa teimum við at sleppa framat eisini at koppseta seg tí vit hava øgiliga stóran tørv á oftani at hugsa um okkum sjálvi vit sum eru so væl bjørgaði
so j skilagott uppskot
at er bæði tað at vit hava skyldu til at at hjálpa teimum sum sum ikki klára seg sjálvur í hesum førunum kanska lond í afrika aðrastaðnis heiminum sum er ættiliga pátøk men eisini tað at hetta er ein heimsumfatandi farsótt tað hjálpir tað lítið at basa t í einum landi stað fær frið at liva í einum ella aðrastaðnis í heiminum og harvið koma nýggj frábrigdir sum koppseturin ikki virkar ímóti tí hevur tað týdning at allur heimurin arbeiðir saman og vit sum eitt av ríkulondunum heiminum hjálpa teimum atdaks londunum so tey eisini kunnu
koppseta sítt sítt fólk
jóhaneli polsen ger su vælhara formaður tað er ikki ofta akselve johannesen eg dregas somu líni men tað gera okur so í hansara viðmerkingum til hetta málið tí eg haldi er øgiliga viktigt at okur ikki fara út og ræna megt sum koppsøkina frá teimum sum ikki hava ráð til at fáa sær hendrhoa ein skjótt sum okur tað er ein øgiliga snagurskygd hugsan at bara tí eg havi ráð so skal eg keypa meg burtur úr trupulleikanum og allarhelst keypa seg eftir reyv visti mann kann siga so tí at motivatiónir kunna koma av av kanska fleiri frábygdi kunna koma burturúr hesum afturat av tí at okr aa koppsetingum við fullspitla kassan meðan onnir ikki eru koppsett so eg takki aksel ve johannesen fyri hesara viðmerkina
gjnana komin við sera
relevantaksel johanesen ja takk fyri øviðmerkingina jóan eli poulsen vit eru nú samdur av og á hóast alt um tað ikki er so oftani at júst hesum her tað er gott verg samdur her peint og eg haldi ikki nú hava vit í føroyar ikki ikki út á skeypt sjálvi men sm hyggu rundan um okkum altso bretland usa og og stórur partur av vestureuropa so eru vit rættiliga egoistiskt í hesum førinum at vit øll royna at keypa so nógv sum møguligt og so mugu vit lata hini siglast egna sjógv sum sum ikki hava ráð til at keypa vansinir tað er tað er ikki soldarist móti toymum og akkurát heta her tað kann verða verða a má keypis seg sjálvan áaltso í áafturpartin súm knn brúka ta orðið soleiðis at at vit verða ragt av tí seinni tí ati vit síggja allar nýggj fráprygdi og tey koma bara tí at tí at ella virusið hevur frítt at fara í stórum pørtina av heiminum sku vt lepa undan nýggjum fráprygdum sum mugu seðga virðusinum allanstans íheiminum
fjarni
ur h takk fr harra formaður nú er sjálvandi heitta er uppskot ið øgiliga tíðari censitift longur evur hetta bleiv lagt fram fyrsta í februar mána og longu nú hevur tað mist sín týdning ella snakt altet ella ella hvussu átrokandi hetta er í øllum førum so tað kann gott er at níggju milliónir ikki eru lyklatali fyri at tryggja at vit blíva eitt koppsett skjótari hannars so dámar mær væl tankan hjá akzeeleajohanesen um at vit skulu vera solidarisk tað haldi eg at øll lond kanska serliga deyindustriellu vesturlondini hava eina serliga ábyrgd av men tað er eisini ein sannroynd ella tað øll feri mín grundtanki at at parlamentariska skipanin í føroyum hevur fyrst og fremst ábyrgd av lív og heilsu hjá hvørjam fólki og dur eisini eitt sindur við tí ið menti at at uppskotið hersu snigga til sum tað er tí at ikki ein gongd tað havi vit gjørt altso vit fáa danskarar út viga skamtini ígjøgnum e u og vit rinda ikki eingongur
tað
aksel johanesenja takk fyri hara formaður ja eg eri samdu við bjarna karasom petersen at uppskotið verlagt fram fyri kanska næstan tveimum mánaðum síðani ella har á leið og tá tá varð søgunan hjá nonnuni nú hava eg longu koppsettan ein partur av fólkinum og nokk so nógv fyr koppsettir komandi vikurnar meira enn enntað hevr verið undanfarna vikunar tá hv ikki tørvar ám níggju milliónir eg havi so valt at siga okum lat te etat seta tríggjar milliónir av vistu nú høvið pvísti at keypa nakað eisini samdur at fyrst og fremst eiga vitat hugsað sum sum politisku skipan um fólkið í føroyum sjálvandi ava vit eisini ábyrgd fyri fólk aðrastaðnis men hetta er eisini við at koppseta alla heimin samstundis hugsa vit eisini um fólki í føroyum tað er vandin fyri at nýggj frábrigdir komantil føroyar minkar um allir heimirin verðir koppsettir skjótast
kvøld takk fyriharaformaður ja takk tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað vit fara at atkvøða í málinum og fyrsta atkvøðugreiðslan er um broytingaruppskotið frá minnilutanum aksel johannesen í fíggjarnevndini vit atkvøða nú um broytingaruppskotiðhjá aksel johannesen jager so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið ella broytingaruppskotið í falli tað er tveyogtjúgu atkvøður ímóti seks fyri eingin er blonk vit fara so at atkvøða um málið soleiðis sum tað varð lagt fram av framsókn ella bjarna kárason petersen ruttvang vit atkvøða nú um máliðger so vælja vit eru liðug at atkvøða tað eru tólv atkvøður fyri fimtanímóti og ein blonk og sostatt er málið fallið og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar trýogfýrs er uppskot til samtyktar um at seta á stovn matvørubanka hvør biður um orðið tað er fyrst bjørt samuelsen sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður hetta er so álit í løgtingsmál trýogfýrs uppskot til samtyktar at seta á stovn ein matvørubanka og tað er ingilín didrecsen strøm løgtingskvinna sum legði málið fram tíggjunda februar og eiftir anná fyraftan á fyrstu viðgerð trýogtjúgunda februa varð tað beint vinnnevnd nevndin viðgjørdi málið á fundum níggjunda o sekstanda mars undir viðgerðini hevði nevndur fund við umboð fyri jrf handilsvinnufelagi herbergi og landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálnum helga abramsen nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum eri eg sjálv bjarni hammer hennik old og bjarni kárasom petersen hava hesar viðmerkingar við uppskotinum um matvørubanka er ynski at minka munandi um mongdirnar av mati sum fara fyri sjeyti og sum í dag ið stóran mun verða brendar gjøgnum bankan skal maturin kunna koma treingjandi til góðar og arbeiðið hjá sjálvbodnum felagsskapum kann samskipast betri meirilutin stuðla vi tankanum at seta upp á eina skipan í verk sum á ein meira munadyggan hátt enn higartil kann tryggja góður matur ikki fer burtur hetta eigur at verða gjørt í samráði og tøttum samstarvi við hjálparfelagsskapir sum longu virka á økinum

hesir gera eitt stórt arbeiði sum eisini fevnir um at bera út mat bjóða heitar máltíðir og klæðir til fólk sum treingja henda hjálp røkkur til partar av landinum serliga nærøkini har felagsskapirnir virka eingin samskipað matútfluggjan er fyri alt landið nevndin hevur undir viðgerðini roynt at fingið hagtøl fyri hvussu nógvur matur verður brendur í føroyum tað eru gjørdar metingar men tað finnast fá neyvhagtøl tó stendur greitt at talan er um túsundavís av tonsum árliga bara á kommunalu brennistøðini kb verða áleið fimm túsund tvey hundrað tons av húsahalds burturkasti árliga brend tað eru teir gráu posarnir mongdin hevur hevur verið rættiliga støðugt seinastu árini hvussu stórur partur av hesin e matur er trupult at siga men ein kanning úr tromsøg vísti at talan var um seksogfjøruti prosent hartil kemur mongdin av húsarhalds ruski sum verður brend á irf irf hevur mett um innihaldið í bingjum við burturkasti frá matvøruhandlinum mett er at ofta er innihaldið í bingjunum eini tveir platar eitt sindur av pakningi og restin á leið eini fýrs prosent eru matleivdir av matleivdin er tað frukt grønmeti kølivørur mjólkaðvørur pylsur og tílíkt ið hevur stutt haldføri altso p viðhvørt eru eisini turrvørur koyrda burtur til dømis sum ein pakki ella platur tá ið ein pakki ella platur hava fingið skaða ella holir á talan er um nakar fullfíggjar yvirlit sum nevnt men hagfrá yrf benda á at sera stóra mongd frá mati frá matvøruhandlnum fara burtur og verða brendar av báðum brennistøðunum og hesar nøgdir vuksu úr um fimm hundrað tonsum tvey túsund og fimtan upp í seks hundrað og hálvfjerðs tons í tjúgu tjúgu hagtølinir byggja burturkast frá eini áleið fimmogtretivu níggjuogtretivu matvøruhandlar sum lata burturkast beinleiðis lirf og fevni ikki um handlar ið lata burturkasta umvegis lokalu bingjuplássini altso har er tað soleis at handlar kunnu eisini fara til soklokala bingjupláss og lata inn har og tá verður ikki roknað við sumi tá kans ta ikki teljast upp beinleiðis sum teimum tá handlarnir fær beinleiðis tl rf talið á matvøruhandlnum ið lata burturkast beinleiðis til rff eru á leið hesar nevndir fimmogtretivu níggjuogtretivu handlarnir hjá irf meta tey at mongdnar per íbúgva eru vaksnar úr seytjan kilo upp í einogtjúgu kilo í tjúgutjúgu altso tað er rættiliga nógv sambært do so fer ein triðingur av øllum framleiddum mati burtur í europa verður mett at áleið hundrað og áttaoghálvfjerðs kilo av mati fyri hvønn íbúgva enda árliga í ruskspanni tað eru óhugnaliga mongnir havandi hugamaturin skal framleiðast flytast langar leiðir og handfarast í nógvum liðum fyri síðani at verða brendur samstundis sum partar av heimsins íbúgvum dagliga ikki fáa nokk av mati og reinum vatni matoysl er ein álvarsamur etiskur spurningur sum politikarar kring allan heim eiga at seta sær fyri at loysa í føroyum fara eisini stóra nøgdir av aróvn frá slakti fyri sjeyti sum kundi verið framleitt til heilsugóðan mat bæði landsmyndugleikinum og kommunalu politiski myndugleikinm eiga at stuðla undir skipanum sum eggja til at hehetta góða tilfeingi kemur til høldar undir viðgerðini komu fram at matvøruhandlarnir arbeiða miðvíst fyri at avmarka spillu og matdoyðslu fleiri góð átøk eru sett í gongd og nevndin fekk upplýsingar um fleiri rættiliga spennandi vil eg siga átøk sum eru á veg frá handlunum meirilutin tekur við hesum orðum undir viðmálinum og mælir løgtingin til at samtykkja eitt uppskot til samtyktar og harra formaður eg fái hug at leggja afturat ati eg haldi at hetta er eitteitt øgiliga týdningarmikið mál hetta málið hevur eisini fingið nógv uppmerksemií miðlunum so fólk kenna til tað men eg haldi eisini tað er rætt kanska taka fram at í nevndin hevur verið viðgjørt nokk so nógv um tað um um um tað er tann rætta skipanin at gera matvørubanka altso vit mæla til at taka undir vi uppskotinum men tað var nokk so nógv frammi í nevndini um føroyar altso um um mann kann kopiera tann leistin sum er fyri slíkum matvørubankum í okkara grannalondum og har var tað so kanska umboðini fyri handilsvinnufelagi sum sum vórðu rættiliga ivasom í um tað kom atja um tað fór at virka nóg væl í føroyum hin vegin so søgdu tey eisini greitt at um ein slík skipan var so so var tað nokk lítil ivi í at nógvir handlar høvdu valt at brúkta í í tann mun tey høvdu yvirskot av matvøruni og tey sum kanska umboðaðu felagsskapir sum fáast við hesi tingini í dag tey vístu á at tað var øðilia umráðandi at mann ikki tók inntiativið frá teimum sum sum arbeiða við hesum her í dag altso at mann gjørdi eina skipan sum onkursvegna tryggjaði at at tað øgiliga stóra sjálvbodna arbeiði sum gongu fyri seg í dag við at fáa deilt bæði matvørur men eisini klæðir og annað út at mann ikki up á nakran máta tekur intativið frá teimum og tað haldi eg heldur ikki at mann leggur upp til við hesum uppskotum at gera eg haldi t mann leggur nettupp upp til ati at mann kann kann hava eitt fólk knýtt at hesum sum nevnda matvørug bankanum sum sum kann arbeiða við at samskipahis tingini í mun til tey sum virka økinum eitt annað sum eg haldi er týdningarmikið at at at taka fram tá ið vit viðgera sær mál tað er at tað er øilia nógv onnur øki matir eitt og tað er eingin ivi um at tað er beinleiðis óetiskt tát vit hava so stóra stórvt matoysla so nógv burtur so nógv verður brent tað kann s ikki forsvarast men eg haldi eisini at vit eiga at fokusera nokk so nógv upp á alt hitt forbrúkið hjá okkum altso alt tað risa stóra forbrúkið innan fyri til dømis byggivinnu har mann ikki endurnýti tilfar í dag mannger tað kanska ein lítið sindur størri mun enn fyrr men í øgiliga lítlan mun og sjálvandi alt innan fyri klædnaframleiðslu sum er klædnaframleiðsla verður mettu at vera eina heimsins menst tálkandi framleiðslu so bara fyri at leggja tað afturat at eg haldi tað at vit hugsaðu kommunalu brennistøðina og irf at vit hugsaðu at altso at vit onkursvegna fingu gjørt skipanir har hesar brennistøðina vóru partur av tí at mann hevur atgongd til at endurnýta tilfarið altso alt tilfar sum vit brúka í nógv størri mun heldur enn at brenna tað tað haldi eg er nakað sum vit ið politiskt eiga at taka í álvara eg hevði øgiliga gjarna villigað hoyrt nú havi it havt landsstýrismann til hoyringar og eg kann kanska ikki eg havi so ikki so eliga nógv at siga um hvørjar ætlanir eru ikki annað enn at at at at onkrar ætlanir eru um at arbeiða við onkrum av hesum sum beini johannesen tingmaður og limir í vinnunevndini vísti á í miðlunum í gjár og tað verður spennandi kanska kanska tingmaðurin afturat álitini kann leggja ett sindur afturat ítøkiligat hvat tð er sum arbeitt verður við tí at eg haldi ikki at nevndin fekk so øgiliga gott innlit í í tað tá vit høvdu landsstýrismann til hoyraingar men sum sagt so mælið meirilutin staðiliga til at mann samtykkir hetta uppskotið vit halda tær eitt gott
takk fyri ja so fær beinir johannesen orð
ja takk fyri gskal lesa álitið hjá minnilutanum upp minnilutin beini johannesen johandal og jaku mikkelsen heldur at tað er gott at ljós verði varpa á trupulleikan ið er við matveiðslu í samgonguskjalinum hevur mann sett sær fyri at átøk verða gjørd sum mann kann basa trupulleikunum við burturkassi her uppi í matveiðsluni undir hoyringunum hava umboð fyri hjálparfelagsskapir og matvørurhandlarar verður inni og greitt frá sínum sjónarmegum viðvíkjandi matveiðslu og hvørji átøk eru neyðug semja er um at tær skipanir og átøk ið rigga í dag ikki mugu detta niðurfyri av komandi átøkum eisini kom fram at matvøruhandlarar arbeiða við ítøkiligum átøkum ið skuldu minka um matoiðslur eisini kunnaði landstýrismaðurin nevndina um at arbeitt verður við burturkastskunngerð har matosl er ein partur av tí og dentur verður lagtir á at endurnýta og endurvinna burturkast í dag er støðan tann at vit hava eingi neyv hagtøl fyri hvussu stóri trupulleikin er tí er tað torført at vita hvørjar loysnir skuldu ír brúk fyri at basa trupulleikanum og hvar trupulleikin verðuliga liggur um tað er hjá brúkara matvøruhandlum framleiðara ella aðrastaðni at trupulleikin liggur tí muminnilutin at neyv hagtøl skuldu fáast til vegar áðrenn stig verða tikin til um vit skulu seta á stovn á ein matvørubanka ella líknandi av tí at arbeitt verður við átøkum bæði frá almennari privatari síðu og tørvuri á neyvari hagtøl metir minnilutin ikki at gongd skal setast á matvørubanka nú við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið og eg kann so leggja afturat tað sjálvandi vit halda ikki tað at matoysl ella matspill sum tað eisini eitur er í lagi men hinvegin so halda vit eisini tað at mann má fara rætt til verka tá mann fer í gongd við hetta her tí at sjóvandi landsstýrismaðurn hann var so inni og hann greiddi frá hesa heri burturkaskunngerðini men hann kom eisini inn á hetta e við hagtølunum tað at mann veit akkurát ikki hvussu stór trupulleikin er vit vita tað er ein trupulleiki men hvussu stóran er og hvar hann liggur og hvar tey mest átrokandi at seta inn so tað søknareisini eftir og og tá vit eisini hoyrdi vit høvdu eisini hjálparfelagsskap inni sum greiddu frá teirra arbeiði og tað eru fleiri og tað er eisini privat fólk sum gera eitt megnað arbeiði í mun til har tey samstarva við handlar við at fáa restir ella restir av mati sumstatvek kann brúkast og sum kanska e fara út yvir dato og gera tað til fólk í treingja og eg haldi tað mann fer gongd við heftaher sum han eisini hoyra tey tí tey hava øgiliga nógvar royndir á økjunum og tey hava eisini eisini ko tey høvdu eisini hugskot um hvussu mann kundi far í gongd altso um tað er ein matvørubanki ella um tað er okkurt heilt annað altso hvussu mann kundi fara í gongd við í framtíðini at mann kannkundi kanska saman inna fleiri ting so haldi er øgiliga viktigt at mann tá mann fær í gongd við hetta her at eisini hoyrir tey og eisini stuðlapundir tí arbeiðinum tey gera og tey løgdu eitt stóra dent á tað at at tey ikki ynsktu tað at tey tókun átøkini í dag sum riggaði ikki skuldi fellar niðufyri av einum uppskoti sjálvt um eg ikki vænti at tað er tað er tað mann gjarna við við uppskotinum tað vænti eg ikki men tey løgdu stóra dent á tað
ja eg haldi ikki eg eri meira at leggja afturat takk fyri har fór mær ja takk fyri so eru tær viðmerkingar ingi
glýn diriksen strøm ger so væl ja takk fyri harra formaður nei hetta uppskotið leggur upp til at mann roynt faktiskt fer og ja samskipar arbeiðið betri tað vil siga at mann við støði í teimum felagsskapunum sum longu arbeiða økjunum fer inn og hyggur at hvar mann kann hjálpa betri hvar mann kann stuðla betri hvar í landinum kanska samskipan manglar og so eisini at stuðla teimum eldsálunum sum longu eru í gongd við hesum arbeiðinum so tað er als ikki ætlanini at mann niðurlagar nakað arbeiði sum gott arbeiði sum longu verður gjørt harafturat so kundi eg hugsað mær hett her við manglandi hagtøl vit hava manglandi hagtøl á nógvum økjum í føroyum h og eg kundi hugsað mær at spurt nú beinir johannesen eisini í í samgonguni um hesi hagtølini eru nøkur sum mann ætlar sær at fáa til til vega eitt nú frá síðuni hjá landsstýrismanninum tað er tað sum mann hoytir á
niðast nær álitinum takk fyri harra formaður
beinir jóhannesenja altso tá mann hevur í samgonguskjalinum sagt at mann vil gjarna gera átøk og landstýrismaðurin eisini er inni á líkasum vit eru í í álitunum um at mann manglar hagtøl mann mann hevur fingið nakrar metingar frá irf umviðvíkjandi matvøruhandlum og ein øgiliga leysilig meting frá brensína kjalla so er tað sjálvandi neyðugt visi mann skal seta inn so er tað ynski frá okkum frá okkum í samgonguni at mann finnur kanska hagtelinu sum mann veit hvar mann
gríp inn takk fyri
ja so er tað edva jacobsen takk fyri hara formaður ja spurt inn til hetta málið nú eri eg ikki sjálv í í í tí nevndini men tað er akkurát sum beini ohannesen sigur eisini at hetta er hetta er eitt sera týdningarmerkin mál hyggja upp á alt hettaher við matspill og tá mann so sær prosentvísin so er tað rættiliga stórt men men tað var eisini nógvr felagsskapr sum var innyvir og og tosaðu um hesi viðurskiftini um hvussu mann skipar tað og tað er nógv sum gera sjálvboðið arbeiði eisini á hesum økinum so at tað er týdningarmikið og tað skal e hvussur gera mítt til at vit framhaldandi hyggja nærri upp á hetta málið sum vit hava sett okkum út í kortið og fáa øll hagtøl til vega og finna útav hvussu vit fáa loyst tað so so tað skal øllum førn í mín part ikki a
eftir í sambandi við tað takk
eini johannesen ja teir fyrru jú tað var øgiliga áhugavert at hoyra frá hjálparfelagsskapinum inni í nevndini sjálvum tey hava sniðurfelagsskap hann er royndur frá gjøgnum nógvar og tey søgdu so eisini tað at tey fingu frá fýra handlum meðni at tað var mat og sum nú verður hvørt fall so høvdu tey ikki tørv á at útflúgja meir mat men hin vegin so so søgdu tey eisini tað at tey kanska ikki kendu viðurskiftini allastaðna landinum tað er kanska ikki allastaðna landinum at tey vistu akkurát um tað var nakað sum trongdi til at tað er so at tað er hvørt fall eitt gott tekn og í so máta at tey ikki føldu tað at tað trongdi til at fleiri skuldu fáa hesa hjálpina sum nú er beint nú men at vit fáa loysnirnar í trupulleikanum ella fáa minkað um matspill tað hevði hvørt teir øgiliga gott stig á loyninum
takk fyri ja
so er tað eygun samuelsen ja takk fyri harra formaður nú sigur meirilutin í hesum her álitirnum at at mann skal hava neyvari hagtøl og tí metir mann at mann skal ikki fara í gongd við matvørubankan nú tað sum eg kundi hugsað mær at spurt um nú fekk mann nøkur hagtøl at vita í nevndini so sum eg skilji eitta áliti um tað at fara í gongd við ein matvørubanka er tað nøkur forðing fyri at fáa neyvari hagtøl altso tað hagtølini sum sum vit hava tey vísa í hvussuer at har er nógv matspill og um mann í sambandi við tað sjálvhjálpararbeiðið sum er altso er tað ikki bara betur at mann fær sett hesa her samskipanina sum mann kann arbeiða meira miðvíst við at fáa minka um
tað mat oist sum er takk fyri
beini johanesen turinn var fingin tað er at vit hava fingið at vitað frá irf hvussu nógv tey fáa inn frá matvøruhandlinum teð ar so ikki nakað neyvnt agtu liugur hvussu nógvav tíð er matr tey hava kanska eina meting og tað saman við brenjisla hjalla har tey hava hagdu fyri hvussu nógv koma frá húsarhaldnum og mikki hvussu nógv av tí matur so eg vil ikki sagt at tað var øgiliga nevnt men eg haldi at tá mann fær í gongd við hetta her so skal mann hvørfalt finna út av hvar mann skal hvørja átøk mann skal gera og so eisini taka tann spurningin upp er tað ein matvørubankir ella er tað okkurt annað vit skulu gera til at baðsystitrupulleikanum og eisini tað at taka tey sum hesin fsfelagsskapirnir og onnur er inn sumgera okt megnar arbeiði at hoyra tey og tey hava eisini hugskot í um hvussu mann kannbasetingin her og eisini hvussu mann kann samanfinna tað við onnur
bara suppuleikar vit hava takk fyri havfánar ja takk fyri so er tað sirið steinberg sum fær orðið
ger so væltakk fyri harra formaður eg haldi at hetta er eitt ótrúliga viktigt evni at kjakast um tí at eitt er at okur hava ein umhvørvisligan trupulleika tað haldi eg øll sum sita í kommununum eisini hava verið vitni til at mongdirnar bara økjast sum brennistøiðinar skulu taka ímótir og hetta her er eisini partur av at okur hava høgt útlát sum okur ofta snakka um tað er so tað eina og hinvegin haldi tað er ein etiskur spurningur vissu nógvur matur fer burtur samstundis sum mann veit at fólk liva undir fátækramarkinum nøkur og at í heiminum er mat trot og tað er eisini ð víst á atumleið ein triðingur av allari matframleiðsluni í heiminum fer í skrell hetta er eisini viðgjørt í á norðurlendskum fundum og tó má faktiskt koma fram til somu tøl so tað er ein trupulleiki sum er yvir fleiri lond brennistøðirnar hava nú í gjøgnum tei síðstu árini boðað frá at tey hava brúk fyri at byggja út tey hava snakkð um at leggja saman eg vit kki hvat tað bleiv til men men tepá einanna máta ikki klárar akkurát at brent undan og tað er eingin ivi um mínari verð at mann loysir ikki bara tann trupulleikan við at byggja út tað má eisini vera nakað við at mann hugsar um at brúka minni okur eru von við haldi eg hvussur tey flestu almindilig fólk eru von við at tað fær ikki so nógvur matur í skrell altso heima við hús man etur restir um mann hitar upp aftur og alt hatt har tað haldi eg púra vanligt at gera men okur hava kanska ein vana við kanska at gera for nógv í nøkrum førum nógv loypur av og kanska eisini fer í nøkrum førum burtur so tað er eisini ein hugborðsbroyting kanska at mann ikki ger meira enn mann roknar við at brúka og tað eru eisini nøkur nøkur ting sum mann kundi snakka við bæði kommunala stovnar og almennastovnar onnur um at tey eru umhugsan í teirra innkeypi tað haldi eg faktisk í ein øgiliga stóran mun at tey eru og so haldi eg eisini at mann kundi havt ein hugburð til kanska framleitt meira vørur í føroyum og at keypt her vørurnar visti mann ú eisini skal hugsa um ikki at brúkaso nógva orku upp á at flyta vørur aftur og fram millum lond visti mann vil hugsa um tað umhvørvisliga og okur fáa væl neyvan reinari og betri vøru enn tað sum okur sjálvi framleiða nú búgvi eg einim kommunu sum hevur gjørt eina skipan við at mann skal skilja ta lívrunna burturkasti frá okur hava ein eyka posa til tað har mann koyrir lívrunnið burturkast í og tað er tí at mann vil báði økja um tilvitskuna hjá fólki um at minka matoysn tað er tað eina men tað er eisini nakað við at mann vil síggja tað sum so fer í í skreell sum eitt tilfeingi sum kann brúkast aftur og verða gjørt aftur til mold soleis at mann hevur varur allað vørur eru í einum sovornari ringrás sum verða brúktar so ofta so møguligt og ikki bara eina ferð og fær í skrell so tað eru heilt sikkurt eisini ymisk tiltøk sum eru í gongd frá mínari tíð í í landsstýrinum kann eg fortelja um eitt lítið átak sum var úti á landssjúkrahúsinum har mann upplivdi tað at á tey einu deildini har kom so øgiliga nógvur matur retur og fór burtur samstundis sum mann visti tað at støðan hjá sjúklingunum var faktisk ikki nøktandi tí tey ótu ikki tað sum tey skuldu sum var faktiskt viktigt fyri at tey blivu frísk og so hugdi mann upp á hvat mann kundi gera og har gjørdi mann faktisk eina kompinatión av tí at mann setti nøkur fakfólk oman altso kostfakfólk oman á deildirnar til at taka sær av at deila matin út og vera partur av tí samstundis sum mann skuldi minka um matoysni soleisa mann vildi tryggja sær at borgarin fekk tað sum mann hevði brúk fyri men at mann heldur ikki koyrdi for nógv í skrel og tað er hvussur mær fortalt at bara á tí einu deildini spardi mann ein heilan eplasekk um dagin hvønn einasta dag í árinum bara á einari deild bara við at vera eit sindur umhugsin hetta er bara ein vørai nevnir tað varu nógvar aðrar vørur bara í tí og teir pengarnir fóru so inn til at at forbetra matin til sjúklingarnar sstaðin fyri at nógv fór í skrel so tað eru øgiliga nógv góð ting um mann kann gera matvørubanki er heilt sikkurt eisini nakað sum handlarn kundi tikið til sín eg havi ikki akkurát uppskrifti upp á hvat er tað rætta at gera men eg fari at atkvøða fyri tí eg haldi at tað er øgiliga álvarsamt hetta her við at tað fer so nógv burtur eg haldi at okur noyðast at at venda á tí eitt sindur av høvdi og og tað krevur eisini ein hugborðsbroyting so eg fari at at hvussufer at lata mína atkvøðu til lætta
takks fyri ja takk
so er tað viðmerkingar fyrst er ta bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja eg samdír nógv av tí sum siri stenberg sigur men tað sum hetta her er nei tað vísir at samgongan er ímóti hesum uppskotinum hetta er tað sum man kallar fyri fólkaflokspolitikkur tá hennara allarbestur altso hví skal mann hví skal mann geva ókeypis mat til fólk sum hava tørv á honum tá ið mann kann koyra ein í skrell koyrir um matin í skrell jamen so noyðast hesi stakkast fólk sum kanska á tørva honum út at keypa hann aftur altso vist tað veruliga er sum sum eg hoyri at tað er tørfør at tað er vøra sum verður koyrd burtur sum kanska kann lata stg út ókeypis altso tað er óskúlligt at mann so ynskir heldur at korn ískrell so at tvinga tey somu fólkini úti á handlarnar at keypa kanska somu vørur fyri fullan prís tað er eitt sindur tað er eitt sindur keðiligt haldi í einsum her landinum sum

stenbergararar formaður og takk til bjarna hammer ja eg haldi at tað er sindarligt av mator fer í skrell og tað tað tað altso tað ta tað gangi út frá tey allarflestu halda at tað ikki eigur at henda og tað haldi eg tey flestu royna hvørfalla heima og at at gera so gott sum mann yvirhøvur kann men menmen heltar eisini eitt mál sum mann má mann p á einan máta eisini má taka politiska ábyrgd av og tað haldi eg mann ger við at samtykkja hetta her eg veit gott at at nógv av hasum her ið liggur úti hjá kommununum við brennistøvunum og alt tað so at har hevur mann eisini møguleika at gera nøkur ting men eg haldi at hetta er hvørsfall ein byrjan upp á atgera nakað munagott so men eg haldi ikkitað kann standa einsamalt meneg haldi hattað kann vera gott afturat otí at eg haldi at okur eru samd eg haldi okur eru samd um at matur ikki skal

kelvi poulsen sum fær eina viðmerking gersovæl takfyri harra formaður nú kemur syristenberg en á hvat er etis rætt eg havi hug at spyrja siur stenberg er tað etiskt ræytt at geva nøkum mat sum er farin taðhevr stórur munur á mat sum r færin út um seinasta søludatu um mat sum e ærin út um seinasta útgongudatu altso at útgongudat var søludatur hvør sítt er tað etiskt ræytt at siga við nøkur fólk at tykur eru altso ikki meira í verdi enn at sikuldia eta mat sum eru farin út um seinasta útgongudatin og tá mann so snakkar um hetta her grøna perspektivi í hesum her visti mann skaln liggja í fart á havnina og kanska kanska norðuroyggjar eisini runt eftir seinastu frikadelluni tí mann skal hava minni útboð í handlinum er tað grønt a eg hugsi
heta er relevant or spurningar afturat takk fyri
siristenberg takk fyri harra formaður nei eg toini meira upp á innflutning av vørum at at tað verður verður innflutt ein øgiliga rúgva av ferdigum vørum sum okur faktisk hava góð alternativ til eisini í handlinum av føroyskum vørum at mann kanska roynir at at hyggja eisini tann vegin tað haldi eg hevði verið rætt at gjørt nei tað er ikki etis rætt at geva nøkrum mat sum ikki góður men soleiðis havi eg hel iski skilt hetta her uppskoti tað skal vera tann maturin sum sjálvandi kann brúkast men kanska er tað vert at fara og upplýsa eitt sindur nærri um hvussu merking av vørum er gjørd tí nakað kann etast fram til ein dato og nakð er bara altso eg spilt aftan á tann datoi og nakað er bara kanska ikki líka gott altso men ikki farligt so tað er eisini nakað við at
upplýsa kanska um merking takk fyri ja so er tað ingilív
takk fyri harra formaður tað er so uppskotið um matvørubanka sum er til aðru viðgerð í dag eg haldi sjálvandi at tað eru stórt spell at vit ikki hava eina samda nevnd um hetta málið vit vita at maturin erhr ger stórar mongdir vit vita eisini at fólk eru sum hava tørv á hesum matinum vit vita eisini at fólklongu eru sum gera hetta arbeiðið sjálvboðið men at tey ikki røkka út til alt landið og at mann kundi stuðla teimum í at gjørt hetta arbeiðið í ein longri tíð og enn betri so tað haldi eg er stórt spell lat meg sláa tað fast eisini at ætlanin við hesum her uppskotinum hon er ikki tað at nøkur fólk sum ein undanfarin yspyrjari spurdi skulu hava mat sum er gamal og ikki heilsugóður ein slíkur matvørubanki hevði verið gjørdur eftir reglugerðin frá og í samstarvi við heilsufrøðiligu starvsstovuna tað er eisini orðað í tí uppskotinum sum fyriliggur hetta er eitt ein eitt uppskot sum kundi skapa eina vsøðu í staðin fyri eina luvlísstøðu altso eina taptapstøðu sum vit eru í í dag vit kundu sloppið undan at brúkt eina rúgvu av orku upp á at brenna mat vit skuldu kunna reduktsera okkara útlát og so høvdu vit kunnað givið nøkrum fólki sum hava tørv á tí ókeypis mat

røðarum ø siristenberg til dømis at talan er um ein etisk etiskan spurning tað er tað so sanniliga tá ið vit tosa um matoysl bæði tí at okkara útlát og okkara ovurframleiðsla førir til at lívið hjá pørtum av heiminum meðan vit hava livað í hvat skal mann siga í yvir slóð í vesturlendska partinum av heiminum so eru aðrir partar av heiminum sum sum stríðast undir tí at vit hava hesa her ovurframleiðsluna og dálkingina sum vit stuðla upp undir alla tíð samstundis sum eisini eru fólk í okkara egna samfelag sum ikki hava mat í munnin altíð tað er jú í prinsippinum hetta við at vit koyra mat vekk meðan onnur fólk eru sum hungra vit eru eittríkt samfelagi so er tað nakar sum hevur tørv á hesum her matinum er tað kanska nøkur sum vildu spurt vit eru í ríkt samfelag so vit hava pengar til at seta av til hetta her átakið men vit eru so sanniliga eisini eitt dýrt samfelag og tað vil siga at tað eru nøkur fólk í okkara samfelag sum liva undir fárætakmarkinum og vit hava fólk í okkara samfelag sum ikki fáa endarnar at røkka saman hóast tey kanska hava púra vanlig størv so fáa tey ikki lívið í til dømis familjuni at hanga fult saman tí vit seta øgiliga høg krøv okkara bústaðir eru øgiliga dýrir okkara vørur øgiliga dýrar so vit eru eitt ríkt samfelag ja men vit erus sanniliga eisini eitt dýrt samfelag og har koma fólk í klemmu og tað hava vit sum landsins myndugleiki tað hava eg faktist skyldu til at hyggja uppá og tí haldi eg at akkuráteitt uppskot sum hetta sum kanska ikki sjálvandi ikki einsamalt fer at loysa allar teir trupulleikarnar sum vit hava við vella ovur framleiðslu og dálking kundu verið eitt gott átak fyri nøkur fólk í føroyum í dag samstundis sum tað eisini hevði verið umumhvørvisliga gott er eisini tað tappar eisini inn í eitt kjak sum vit kanska ikki ordiliga hava havt her í løgtinginum í øllum førum ikki meðan eg havi verið her um matvørutrygd vit eiga íí okkara ríka samfelag at syrgja fyri at øll hava atgongd til góðan mat og tað kundi hetta uppskotið eisini verið við til at framt tað hevur tað verið sett spurninguri spurnartekin við um ein matvørubanki hevði køvt tað arbeiðið sum longu er í gongd og har vil eg siga at at heldur tvørturímóti minnilutin í vinnunevndini sum er partur av meirilutanum í løgtinginum vísti á at athetta her er at mann mann eri bangin fyri um mann fer at køva tað innikiativið sum longu verður tikið á hesum økinum av eldsálum og hjálparfelagsskapum og har vil eg bara siga og tað haldi g eisini eg eri nokk so greitt í uppskotinum sjálvum at tað er als ikki tað sum er meiningin heldur eg meiningin at mann ger

uppaftur lættari hjá hesum fólkunum sum arbeiða við tí í dag um mann í samráð við tey og við teirra mannagongdir fer inn og hyggur at hvussu fáa vit gjørt hatta arbeiðið lættari fyri øll og hvussu fáa vit hendan matin út um alt landið tí tað var eisini nakað sum eg fekk at vita hevði verið víst á í nevndini at maturin røkkur ikki út til alt landi tað eru partar av landinum kanska mest í miðstaðarøkinum har har tað eru felagsskapur sumtíbetur gera i megnar arbeiði meðan kanska úti um í landinum er eitt sindur minni av akkurát hesum her arbeiðinum ella hesir felagsskapirnir ikki røkka heilt harút

positivt í samráð við hesa her handlarnar at mann kannfáa handlarnar til at lata matin tí at tey hava víst á at tey gott kundu brúkt eittslíkt inisjiativ at matførahandlarnir høvdu tikið undir við at mann fór í holt við hetta og høvdu brúkt tað við sær arbeiði fór í gongd vit hava manglandi hagtøl á nógvum økjum í føroyum tað eri eg púra samd í men eg haldi at tað er eit nokk so bíligur ella nokk so bíligt argument fyri ikki at samtykkja hetta uppskotið tí fyri tað fyrsta so er tað einki í vegin fyri at mann skipar ein matvørubanka og at mann eisini samstundis fer í gongd við at skaffa hagtøl fyri hvussu nógv van mat vit koyra burtur hví hvørjum liði vit koyra mat burtur og og so framvegis so tað er einki sum forðar fyri at bæði tingini kunnu henda í senn samstundis so er tað ikki spurningur um handlarnar koyra mat vekk tað vita vit at teir gera bæði fólk sum hava arbeitt fyrr í handlum hava sæta vit sjálvi sum eru til handils kanska beint áðrenn handilin lukkar síggja tað eisini so vit vitaum maturin er her vit vita fólk hava tørvá honum vit vita tey verið gott fyri umhvørvi at fingið hann út til fólk ístaðin fyri at brenland so her er ikki ordiliga nakað sum forðar fyri tí kanska mann velur at taka hagtøl fram sum eitt men so skilji eg heldur ikki at mann ikki kanska ja grundgevið fyri nær hesi hagtølini fara at koma ella hvat mann ætlar at gera víðari so eg haldi at tað argumentið er rættiliga tunt fyri at fella akkurát hetta uppskotið sum kundu verið ein vinvinsstøða fyri ja fyri umhvørvi og sosialt í okkara samfelag fyri fólk sum hava trupult við at fáa endarnar at røkka saman hetta tepp bar inn í okkara framleið og blaka vekk mentalitet og mentan sum ikki er gjørlig at halda koyrandi eg haldi at fyrsta viðgerð vísti øgiliga væl á at vit øll ikki síggja okkum aftur í at í føroyum koyra vit mat vekk tað er ikki nakað sum vit kenna okkum aftur í og tí haldi eg at øll átøk innanfyri júst hetta er nakað sum vit eiga at taka væl ímóti og eiga ati at siga ja takk til og tí vil eg sjálvandi mæla fólki til at atkvøða fyri hesum uppskotinum sum bæði umhvørvisliga og sosialt hevði kunnað skapa nakað
gott og mennandi í okkara samfelag takk fyri harra formaður ja so er tað
hava nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen fyrst ja takk fyri ingilín ditessen strøm hon er sjálvandi fullkomilia rætt í at tað mangla hagtøl sum sumsamgonguumboðini vísa á men tey ni sum vinnunevndin fekk savnað inn og hevur koyrt í áliti eru vísa jú at hetta er óhugnaliga stórar mongdir og tá er tað sansýnvíis ein undirskráseting altso bara ein lítil partur av tíð ella bara ein partur av tí sum verður brent so eg púra samdur tingkvinnuni í atimann nýtist ikki at bíða eftir hagtølum tí at tað sum vit hava vísir greitt at tað er ófatiliga stóran mongdir túsunda vísa tonsum sum vit vísa á í álitinum verða í dag brend so eg ætlaði at spyrja tingkvinnuna altso tá ið mann sigur mann kemur við onkrari burturkaskkunngerð ella hvat er altso heldur tingkvinnan ikki at mann kundi handlað politiskt øgiliga skjótt og effektivt nú og gjørt nakað ítøkiligt við hesar her ja óetið stórur mongdirnar av mati sum verða beindar
burtur og brendar takk fyri
ingilín samgev væl takk fyri viðmerkingina eg skilji væl at mann ynskir at gera eitt eitt yvirskipararbeiði men eg skilji ikki at mann velur at at søgla eitt uppskot sum hetta sum er rættiliga líka til høgrabeini kundi mann nær sagt tí at júst sum bjørt samuelsen vísir á so vóru nøkur leys ella nøkur nøkur hagtøl sum kom fram í nevndini tey vóru øgiliga høg kringvarpið hevði eisini nøkur hagtøl í í gjárkvøldið í dag og viku sum tey vístu á at sjey hundrað tons fóru burtur beinleiðis frá handlum bara frá handlum um árið hjá irf tað vil siga at havnin er ikki tikin við bara hjá irf sjey hundrað tons sum árið tað er tvey tjúgu kilo per íbúgva uttan fyri havnina so nøgdirnar eru øgiliga øgiliga stórar og hetta var beinleiðis frá frá handlum
sum nøgdirnar eru stórar og tað er upplagt at fara í gongd við eitt uppskot sum hetta er takk fyri
formaður sjey hundrað tons ella tveyogtjúgu kilo par íbúgva uttan fyri miðstaðarøki og samstundis so haldi eisini ingilin streymven víst á at teir sjálvbognu felagsskapirnir siga at tað er akkurát runt um í landinum tað er brúk fyri kanska at fáa eina samskipan at fáa okkurt upp á at koyra sum hetta her uppskotið leggur upp til so at tað haldi er nokk so stór grundgeving fyri at mann burdi tikið undir við hesum og harafturat sum tingkvinnan eisini lýsti lýsti so væl tað eru ikki hagtølini sum eru forðingin fyri at gera ein mun vildi eg hildið og u mann kundi fingið heitta út um alt landið so tað er ein vinvinn

so er tað ingilín strøm gersuvæl ja tað er einki sum forða fyri at mann kann innsavna hagtøl meðan mann eisini fer undir arbeiði at skipa í matvørubanka maturin er her tey fólkini sum hava brúk fyri matinum tey eru eisini her vit mangla fáa tað samskipa soleiðis at maturin kann koma út til fólk og tað hevur kanska eisini verið ført fram etta her við ati at handlarn er onkur sbyrjari haldi eg var inni á at at mann nú fór at geva fólki ókeypis mat og at handlarnir so fóru at missa umsetning men mann skal hava hugsað um at hetta her eru fólk sum ikki høvdu farið til handils som keypt hendan matin hetta eru fólk sum ikki høvdu keypt nakran mat og tí ert ikki nakar sum missir umsetning hetta matur sum annars hevði farið upp í royk sjey hundrað tons um árið tveyogtjúgu kilo per íbúgva um árið tað er ein ekstre
ent stór mongd takk fyri
ja og so er tað jaspur langaard ger so væl ja takkfyri ha formaður tað sum kanska undrar eitt sindur í uppskotinum tað er tað at tað stendur bara ingilin strømm undir hvussu ber tað til at at ikki fleiri aðrar samgongulimir og vist tað virkuliga var eitt so stórt uppskot og so eitt so spennandi mál sum øll tóku undir við at tað bara er ein sum stendur undir so hevði tað verið alt annað líka verið kanska størri sansýnligan fyri at mann fekk størri undirtøku við kunnhevi arbeit eit sindur meir við málinu
kunhava fingið fleiri at verií partur av málinum takk fyri harra formaður
ingilín dygisenstrøm eg haldi at tað er øgiliga keðiligt visi mann sær soleiðis soleiðis upp á tað at mann ikki kann samtykkja eitt mál tí tað kemur frá einum ávísum persóni har haldi eg ati kanska uttan at leggja samgonguna undir alt for nógv nú tá ið skeiðið er við at vera hálv runnið so er tað kanska tað sum verur politikkurin hjá samgonguni í nokk so stóran mun at mann at mann ja hyggur eftir hvør stendur sum avsandari og so viðtekur ella ikki tað haldi eg stórt spell serliga tá tað eru uppskot sum vit vita kundu komað okkum øllum
til góða takk fyri harra formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum

ja so er eg liðug at atkvøða málið í falli tað er tólv atkvøður fyri fjúrtan ímóti eingin er blonk

vit eru so komin til síðsta mál á skránni í dag tað er framløga

ja fyrst eru tað tvey álit frá fíggjarnevndini tað er fíggjarnevdinsum lagt álit fram í løgtinsmál nummar hundrað og fjúrtan tað er uppskot til løgtingslóg um ktheildarætlan fyri undirvísingarverkið og fíggjarnevndin eisini lagt álit fram í løgtingsmál nummar fýraogfýrs tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um toll

er atgongd til ferðafólkalistar tillagingar til verandi mannagongd ír bygdnaðin á taks og so framvegis har í fleiri ting og tað vóru tað vóru álitini so skal eg so skal eg leggja fram

er soleiðis at tað eru seytjan nítjan undirskriftir

fyrst er tað uppskot til løgtinslóg um veiðugjald fyri fiskiskap tað er veiðugjaldslógin og so er og tað var so tað er jørgun niclasen landsstýrismaðurin lagt tað málið fram og so er jacobvestegaard landstýrismaður lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting r løgslóg um sjófeingi til sjófeingislógin loyvi at landa og avreiða í mesta lagi fimtan prosent uttanlands og síðan er tað jenis arana landsstýrismaður sum hevur lagt fram uppskot til løgslóg um tillagingar av próvtøkum á geminasialum miðnámi orsakað av kovidnítjan og jenis arana landsstýrismaður hevur eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um stuðul til listafólk í samband við kovi nítjan og síðani er tað helgja abramsen landsstýrismaður sum hevur lagt fram uppskot til løgdslóg um stuðul til fyri fastar útreiðslur í samband við cv nítjan fyri tíðarskeiði fráog við fyrsta septembur tvey túsund og tjúgu til og við tretivunda apríl tvey túsund og einogtjúgu

og tað vóru framløgurnar í dag tingfundur tað er so ikki fleiri mál til hendan fundin men tingfundur er aftur í morgin summar máladag fjúrtanda apríl tvey túsund og einogtjúgu og tá er skráin hendan onnur viðgerð á løgsmál nummar hundrað og níggju tað er uppskot til ríkislógartelmani um at setir gildi fyri føroya annordning m ikrafttretivu forferðina á forskelligu lóg um endring áv lóg um auterisatión av sunnuhespersónur um sunnuhesfakligt virksemet og har stendur ymiskt annað eisini í parantes og onnur viðgerð av løgtsmáli um hundrað og tíggju tað er uppskot til ríkislógartillau m at seta í gildi fyri føroyar annorning viðkrafttretivu forferðina a forskelligu lógi um endring á lóg um vitinskaps etisk behandling av

og har standa enda fleiri ting eisini í parantes sum fólk kunnu lesa á heimasíðun og tað verður eisini onnur viðgerð av løgsmálinumar hundrað og ellivu tað er uppskot til ríðislógartilmaln að seta í gildi fyri føroyar annorðning í kraftretina á forskelligu lóg um endring av sunnheslógin og tað erhar eru eisini fleiri onnur ting sum standa í sambandi við tað málið hesi trý málini sum eg havi nevnt tey verða viðgjørd um dreinum

síðani er tað onnur viðgerð av løgtsmál numar fimmoghálvtrýss uppskot til samtyktar um javnseta ferðafólk og fraktprísar kring landið onnur viðgerð av løgtsmál nummar tveyoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um at endurnýggja strandfaraflotan onnur viðgerð av løgtsmál nummar trýoghálvfjerðs uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri januar tvey túsund og einogtjúgu og hasi bæði málini tveyoghálvfjerðs og trýoghálvfjrð tey verða viðgjørd undra og einumog síðani eru svar upp á tveir skrivligar fyrispurningar fyrst uppá fyrispurnin nummar s striga sjey frá til kaileu holm jóhannesen landsstýrismann í heilsumannum frá siri stenberg viðvíkjandi góðkenning av stovnum sum veita rúsviðgerð síðani er svar upp á skrivligan fyrispurning nummar srika átta og tað svarið er frá jørgun niclasen landsstýrismanni í fíggjarmálum frá jóhannes joensa løgsmanni viðvíkjandi útlátinum hjá tí almenna otí fyrra skuldi eg eisini siga at at svarið er frákærlig og til sigur stbonja tað um framløga er eisini á skránni so er hesin tingfundur lokin